so er tingfundur settur ur tilnevnt una rasmussen norðragøtu sum landsstýrismann í fíggjarmál í tinganesi trýogtjúgunda februar løgmaður undirskrivar løgmaður og vit ynskja una rasmussen hjartaliga til lukku við starvinum síðani er bræv komið frá una rasmussen landsstýrismanni til løgtingið vísandi til grein tveyogtretivu í løgtingslóg um stýrisskipan føroya skal hervið boða frá at eg sigi og tí er ikki neyðugt at kanna valbrøvuni og eg fari at mæla til at vit uttan atgoðugreiðslu samtykkja at heðinsagarease kann taka sat og tað er samtykt so kann heðin zachariasen taka sati ger so væl
vit fara so til dagsskránna í dag og fyrst á skrá er onnur viðgerð av løgtingsmáli nummar trýoghálvtrýss tað er uppskot til løgtnslóg um broyting í løgslóg um avling av fiski við meira tilbúgvingarætlan fyri slopnan alifisk hvør biður um orðið tað er bjarni hammer sum fær ja takkfyrihara formaður hetta her eg fari at lesa álitið til hetta her málið um tilbúgvingarætlan fyri slopnan alifisk landstýrismaðurin í umhvørvisvinnumálum magnus rasmussen hann hevur lagt málið fram tann ein fimmogtjúgunda januar í tvey túsund og veyogtjúgu og aftan á fyrstu viðgerð sum var fyrsta februar í tveyogtjúgudi tað beint í vinnunevndina vinnunevndin hevur viðgjørt hetta her málið á fundi tann tíggjunda og fimtanda februar undir viðgerðini hevur nevndinafund við umboð fyri havbúnarfelagið bóndafelag føroya og magnus rasmussen landsstýrismann í umhvørvisvinnumálim alivinnan í føroyum er ein stórur týðandi partur av føroyska samfelagnum sjálvt um tøkni amboð og annað eru sera framkomin so kemur tað fyri at aldur fiskur sleppur úr aliringunum og tað er altíð óheppið tí sloppin alifiskur kann fáa neiligu ávirkan á náttúruna og laksastamna sum millum annað síðlafelagið hevur út og fiskurin kann eisini bera sjúku ímillum alifeløgini ali brúkini í dag er tað ógreitt hvør hevur ábyrgdina av at taka slopnan alifisk í áðon og vøtnum tá tað ikki kann staðfestast hvør eigur alifiskin tað er tí eftir tørvur á greiðari reglum fyri at tryggja at sloppin alifiskur verður tikin aftur skjótast gjørligt og heft verður við samábyrgd soleiðis at alibrúkini í føroyum heftað saman og hvør fyri annan og tað verður soleiðis at tey størri hefta eftir teirra teirra størrisis forholdir og so minka tað niður til tey minni tað eru heldur ongar greiðar reglur um at fáa atgongd til áðir og vøtn at taka aftur slopnan alifisk úr áðum nevndin hevur fingið upplýst at samskifti longu er ímillum habønarafelagið landstjóralæknan og vinnumálaráðið um eina tilbúgvingarætlan og uppskot eru longu gjørd so vónandi gongur tað ikki so leingi á eina tilbúgvngarætlan er klár nevndin metir t hava skund at hendan heimildin verður givin fyri at eingin ivi skal vera um ábyrgdarbýti tá tað er óðist hvør eigur alifiskin sum sleppur úr aliringunum tað er umráðandi at tað verður møguligt at sleppa í áir og vøtn so skjótt sum djóraloknn gevr boðum tað mevndin metir eisini at í tann mun tað letur seg gera er ynskiligt at boða eigaranum frá men tað skal ikki verða avgerandi fyri at fara í gongd og tað má als ikki seinka arbeiðin at rudda alifiskina uppaftur ein d samnevnd tekur undir við málinum og mæla løgtinginum til at samtykkja uppskotið sum sagt er etta uppskotið fyri at tryggja at at ábyrgdarbýtið er greitt tá ið tað ikki kann staðfestast akkurát hvør eigur alifeløgini í føroyum sum ikki eru so nógv tey hava longu gjørt vart við at tey eru samd um at tey vilja so hefta hvør sær eftir tí býtusliki sum tey nú eru tey vilja koma inn sum oftast við fólki har sum tey sjálvu betala fyri ta tímalønina og við tí útgerð sum er neyðugt og tað sum tað kostar vilja tey sum gjalda fyri beinanvegin tað var ein atfinning frá føroya bóndafelag um atat at fólk skula ikki koma inn á teirra øki áðrenn tey boða frá men tað er ikki so viðgerðin hevur víst at tað er ikki so átrokandi tí havikur sagt at sjálvandi vilja okur boða frá ella vilja vil jandstjórarlaknin í hesum førinum boða frá í tann mun tað ber til og tað ber nokk oftani til tí oftani sleppur avfiskurin út um veturin í árnaveðri og hann kemur ikki í áirnar fyrr enn fyrr enn august septemburmánaði men er tað neyðugt og er tóð átrokandi so má tað vera loyvi ati koma bera skjótt at tað má bera skjótt at tá ið tað er sovorð nakað hendir og tað er tann heimildin sum øll nevndim er samd um at geva landstýrismanninin takk fyri hara formaður ja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biða um orðið
orðaskifti er enda vit fara at atkvøða í málinumog tað er ein sformaðurin í vinnunevnd nevndir tað er ein samd nevnd sum hevur lagt álið fram vitt atkvøða núja tað er okkurt tekniskt her so vit verða noydd at atkvøða umaftur so um eitt lítið bil vit sløkkja hetta her og tað verður gjørt av nýggjumja vit mugu bíða eitt lítið bilbara sor lítið teknisktóhappirja so vóru vit klár at atkvøða vit atkvøða

tingfundurin uppafturtikin vit høvdu onkur tekniskuella ja tekniskar trupulleikar í morgun ella tá áðrenn døgurða og vit høvdu viðgjørt løgtingsmál nummar trýoghálvtrýss til aðru viðgerð og tað orðaskiftið var enda og vit vóru farin at atkvøða men tað vóru onkrir tøkniligur trupulleikar ne vit fara so nú at atkvøða enn einaferð og vóna at nú fer tað at rigga so vit atkvøða nú í hesum málinum lagsmál nummar trýoghálvtrýss ja vit eru liðug at atkvøða og hava fingið gjøgnum ført hesa atkvøðugreiðsluna tað eru fimmogtjúgu atkvøður fyri eingin er ímóti og eingin er blonk so er hetta málið samtykt við aðru viðgerð og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani fara vit til aðru viðgerð av løgtinsmál nummar fýraoghálvtrýss tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtingslóg um starvsviðurskifti og annað hjá sjófólki tað er rættindin hjá sjófólki í sambandi við sjóráð sjúkrarøkt og annan hvør biður um orðið tað er bjarni hammer formaður í vinnunevndn sum fær orðið ger so væl ja takk fyri
har formaður hetta er sum sagt up um røttindi hjá sjálvfeilgið í sambandi við sjórán og vápnað hrán ja landstýrismaðuin í umhvørvisvinnumálin rasmus magnussen legði hetta málið fram tann fimmogtjúgunda januar í tvey túsund og tveyogtjúgu og undir fyrstu viðgerð sum var tann fyrsta februar bel tað beint í vinnunevndina og nevndin hevur viðgjørt hetta málið tann tíggjunda og fimtanda februar undir viðgerðini hevur landsstýrismaðurin í umhvørvisvinnumálum rasmus magnus rasmussen verið í vinnunevndini og tað er ein samdnevnd sum tekur undir við at gera broytingarnar í løgtingslóg um starvsviðurskiftini hjá sjálvfólki soleiðis at lógin verður í samstarv við ásetingarnar í i l o sáttmálanum í føroyar hava staðfest og vinnunevndin mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið etta her er sum sagt nakrar altjóðar reglar um viðurskifti hjá sjófólki henda herhesa her nýggi reglarnir komu í gildi í beinti nei nú fari eg líka aftur til tvey túsund og tjúgu á jólum seksogjúgunda desembur og tað eru nakrar nýggjar reglar sum geva sum geva rættindi til sjófólk onnur rættindir tá i tað eru eru undir sjóráðni og vápnaðum ráðni millum annað sjúkrapengar og líknandi og hetta her er veruliga ein sum eg segði i l o tað er ein international leypur orgnasation sum faktiskt hevur nakrar yvirornaðar reglar yvir hvussu arbeiði skal eitt avasa rættindi arbeiðafólk hava eg meini at tað startaði líka aftur í nítjan hundrað og níggju har sum tann fyrsta og so koma tað sirkan ein um árið nú er kur koman etta her haldi eg lógin var í ella leireglarnir var beint undir nummar tvey hundrað hjá hesum tað er øgiliga grundleggjandi o tað er øgiligani výtt fevnandi fyri starvsfólk um allan heim og av tí at føroyingar hava eina rúgvu av starvsfólki serliga innan fyriinnan fyriá sjónum sum eru í altjóða sjógvi og í tí altjóða arbeiðsmarknaðinum so er hettr viðkomandi eisini fyri føroyingar ella at tað kann blíva viðkomandi fri føroyingar men sum sagt er ein samdnevnd sum tekur undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja taðtakk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti
ti er endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum og tað gera vit núger so vælvit eru liðug at atkvøða málið er samtykt einmælt vi fimmogtjúgu atkvøðum fyri ongari móti ongari blankari og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani koma vi til fyrstu viðgerð av løgtingsmál nummar níggjuogtrýss tað er uppskot til løgtslóg um stuðul til listafólk sum hava verið fyri fíggjarligum misse í tíðarskeiðnum níggjunda desembur í einogtjúgu til einogtretivu januar í tvey túsund og tveyogtjúgu samband við komin nítjan sul biðja um framsøgu fólk beini johannesen fyri fólkaflokkin gjóni nolso joensen fyri javnaðarflokkin edva jacobsen fyri sambandsflokkina høgni hoydal fyri tjóðveldi steffan klein poulsen fyri miðflokkin og bjarni kárason petersen fyri framsókn og fyrstur at fáa orðið er beinir johannesen ger so væl
takk fyri harra formaður ja hetta er eitt ein hjálparpakki kalmansiga í samband við korona til listafólk og vit hava havt eisini nakrar aðrar líknandi fyrr í koronutíðarskeiðnum sum hendan hjálparpakkan og hann verður latin til listafólk ið kunnu vísa eitt fíggjarligt tap í einum ávísum tíðarskeiði og kann stuðlus vera í mesta lagi í fimmoghálvfjerð prosent av sjalfrestum tapi og og í mun til aðrarhjálparpakkar vit hava havt so er tað soishær í hesari lógini at tað tapið skal í minsta lagi vera fimm túsund krónur í mun til tað verið tíggju túsund áður hvat fyrihvar fr ávirkaann tað k hann eg hava á millum annað hvussu tað umsitingarligt verður at hontera alla umsóknirnar tað veit eg ikki man tað kann kunnu vit venda í mentanarnevndini men sum so so er hetta uppskotið einssom hini hava verið men tað sum kanska kann verða áhugert at taka upp tað er júst tíðarskeiði sum mann tosar um og hetta her tíðarskeið tað er so frá níggjunda desembur til einogtjúgunda januar og og tað hevur verið ein ávísur kritikkur av júst hesin her og visumann lesur í viðmerkingunum so er tað orsøkin til a mann valt hetta tíðarskeið er tað at tað er tá ið víðkaðu tilmælini hava verið sett verk men eg dugi væl at síggja tað at tað er kanska í eitt longri tíðarskeið enn júst hetta her ati listafólk hava fingið sínar konsertir sjónleikir og framsýningar og annað avlýst og tískil hava verið fyri einum tapi og tískil so haldi eg tað at hetta her absolutt nakað su má má hyggja upp á tá málið kemur í mentanarnevndina umtíðarskeið kann broytast lisa vísir dømis á tað at undanfarni hjálparpakki fór í gildi tretinda apríl tjúgu einogtjúgu og tískil heldur man mann skal latið henda verða gildi frá fyrsta mai at sama tjúgu einogtjúgu eg veit ikki eg eri ikki kanska ikki heilt vísur um mnn skal fara so langt aftur men eg haldi at mann skal taka tað upp akkurt hett hr við tíðárskeiðnum og hyggi at um mann kann leingja tað og um hvussu leingi so eg haldi at hetta er eitt gott uppskot at mann tekur fattur um hetta her enn einaferð og eg haldi eisini tað er verið gott tá mann hevur gjørt tað í kormum tíðarskeiðnum og hetta málið ferðsøgu í mentanaðirna har vit skulu viðgera tað væl virðligt og har vit eisini fara at innkalla teiri teir partarnir í ferða raktir av hesum her takk fyri harra formaður ja takk fyri jóhannes joensen eina viðmerking

hjálparpakkin byrjar har sum hann endaði ta vil siga fyrsta mai hann endaði í apríl og tann kostnaðr meirkostnaðurin er ikki tann stóri ta vísa millum tríggjar og fýra milliónir og vistu mann hugsar um hvussu lítið av virksemi hevur verið innanfyrihetta øki so haldi at vit eiga í nevndini at fáa tað beint á beint tað soleiðis at at vit eftir líka tíð og leingja hjálparpakkan soleiðis hann verður frá fyrsta mai tað haldi eg vit mugu vera samdur um takk fyrin
eftir at leingjan tað haldi eg absolutt mann kann fara hyggja eftir mentanarnevni men
hvussu leingi tað eg veit ikki um tær rætta at fáa átta til fyrstan veiðeg haldi fyrst fremst at vit skulu hyggja eftir hvussu hava tey almennu tilmælini verið í tíðarskeiðnum frá tí at undanfarin hjálparpakki fór í gildi og skulu høvdu hyggja eftir hvussu hevur hava so tilmælini ávirkað listafólkini og tað er fyrst fremst harbeint haldi vit skulu taka støða í at atýrið hevur sett nøkur tilmæl í verk sum so ávirkar og so nú skal mann fáa eini fáa nakað alt fyri tann missi mann hevur við útfyri so at mann fyrst og fremst skal hyggja eftir hvussu hava tilmælini at ávirka tá hon tosar um tíðarskeið takk fyri tú hevur tagt høgni hoydal javara fari mær eg fari eftir at spyrja
fyr a beini johannesen sum framsøgmann fyi
fólkaflokkurin m fólkaflokkurin er ertil reiðar til at gera broytingar í uppskotinum vísandi til at hesin er ea ella hjálpist nú kemur eg so avmarkað og at hon baði kann fara longur aftur í í tí men sjálvandi eisini at upphæddin tá hækkar
hatta so hevur mentamálaráðini nevnt seks hundrað túsund krónur
kair og tað er nokk fyri tað tíðarskeiðið ið verður nevnt í her níggjunda desembur til einogtretunda januar og so kannman líka spyrja ókey sjálvandi leingja tíðarskeiðið so verður upphæddin eisini tað størri so tað hongur nokk saman haldi eg sjálvur so at jú haldi vit eru til reiðar at hyggja at um tíðarskeið kann loyggjast og hvussu leingi tað kann loyggjast takk fyri haraformaður
so næsturárið er djóni nols og joans ja takk fyri harra formaður til viðgerðar
er ennan hjálparpakki í hesum førnum til listafólk og tónleikarar nú var beini johannesen inni á nøkrum av teimum týdningarmistukvsu sigð punktunum í í hesum hann líkist nógv teimum pakkunum sum hevur verið munurin hesu ferð annmann siga ella tað í høvuðspunktii er tað at tað er ein upphædd sum er nevnd sum er seks hundrað túsund sum er sett av og tað er ein skeringstatu sum er bara frá níggjunda desembur og til íð einogtretivunda í einogtjúgu og til einogtretivunda januar í í ár tað fer at vera tað sum fer at verða í nevndini sum fer a fer á røða um og og og fáa tær innkallingar sum eru neyðugar tí tað er nokk so stórt spenni frá tí sum mentamálaráðið kemur við ella samgongan við seks hundrað túsund og til tað sum áhuga ella lisa sum sínum hoyringsskrivi metir at ein leyslig meting gevur at tey føroysku listafólkini hava mist inntøkur fyri millum tríggjar komma níggju og fýra komma tríggjar milliónir so tað er nokk so stórt spenni og tí kundi tað veri áhgavert at vita hvussu hetta hongur saman og hvussu tey eru komið til tað og tað skulu vit eisini fáa greiði á tað góða í tí er tað at landstýrismaðurin í miðlunum hevur verið kansk man siga jaligur til at hyggja nærri at teimum punktunum og vita um mann kann gera nakað og tað kvónandi so kann ein samd nevnd eisinium tað ikki blívu fult soleiðinar sum sum hoyringsskrivið sigur men so kanska at tað bøtir um tað tað tað vildi veri ynsgkiligt og vónandi so fer nevndar viðgerðin eisini at vísa tað hvussu líkasum tað hongur saman tí at tað sum tey eisini hava víst á hesi ella lla tað sum hevur verið nógv frammi í miðlunum hetta her við at tónleikarar tey hava tað at tey hava ikki líkasum tær hægstu inntøkurnar og og hava víst samfelagssinnu í mun til kanska ítróttin sum hevur koyrt sjálvt tá ið tilmælini vórðu at mann skuldi líkasum halda aftur so hava tey víst á at tey hava verið noydd at avlýst nógv og og so tey líkasum seta taðeitt sindur upp ímóti tí og og tí meta tey at tey hava verið fyri størri vatbýti í mun til til at skula útført stt sítt sínar praksis í í mun til bæði bæði konsertir og og framsýningar og og so framvegis tað skulu vit sjávandi ikkivit vit skulu hyggja upp á tað sjálvandi eisini og og tí má tað kanska verða standa í mát til tað sum verður veitt úr hjálparpakkanum tað mást standa í mát við tað tann tann inntøku missins sum tey hava havt av í í korona tíðinum og tað er kanska í summum førum er tað kanska ringt hjá teim at akkurát at vísa á kanska ætlaðar konsertir og og so framvegis og og og kanska er tað kanska eisini torført at vísa á listaframsýningar og hvørt á sínum so samanumtikið tað er ikki so nógv beinir akkurá í hesim hjólparpakkanum hann líkist nógv t teimum sum hava verið so tað sum fer at vera kosmossia snivningspunktini í í hesarihesum kjakinum víðari eisini í í til aðru viðgerð og í nevndini tað fer at vera hesin her hetta tíðarskeiðið um mann kann kanska heldur enn tá eitur níggjunda desembur einogtjúgu at mann førkar tað kanska fyrr upp á árið kanska fram t í summar o eina ferð so at at størri lutur verður verður til til listafólkini men og so hendan upphæddin sum eisini sum verður nevnd at hon kanska kann kann hækka kanska nakað nógv tað vónandi fáa vit semja um í í í og at í landssýrismaðurin er sinnaður til tað so tað vóru orðini frá frá okkum í hesum á takk fyriertnnes jenssmæintakk fyri
harra formaður ja vit eru samdur tónenlsønesim e
um hetta her vit fara nokk at at fáa tað broytt í í nevndini soleiðis vit fáa tað frá fyrsta mai men eg hugsi ati tá ð mann snakkar um list mentan og list oftani so er tað verið frammi at akkurt sum tann virðingin fyri tí teimum fakunum hevur oftani verið uppi at venda mann e ofta snakkað um at mann mann kan bara takast vi okkurt annað men tann vitan tann ðingin ella tann vitan sum liggur í tí fakinum til dømis a tónleikari ella sjónleikar ella ella listafólk hon er øgiliga týdningarmikil og tí er tað viktigt at vit hjálpa teimum fólkum sum tey kunnu standa á fótunum og ikki noyðast at at bóka undir og og fáast í onnur ting tí tann professiónin sum eitur listarliga profesiónim hon er øgiliga týdningarmikil í samfelagnum tað máá ikki gloyma nsentakyr
ja og tað er eisini í tí ljósinum mann skal síggja hendan her haldi eg
poppakkan tí at tað er ofta eitt øki mentan og list er ofta tað er kanska ikki so kasum eg siga s í tøkini tað er ringt kanska vísa á men tað gevur eina rúgvu og nú tá ið korona er líkasum hasa ella hevur toppað og ganga móti ljósari tíðunum tá i tað kemur til tað at fólk koma saman aftur so saman týdningin om fólk eisini geva úttrúgv fyri at tað er gott at vera aftur til konsertir og verða aftur til framsýningar har sum nógv fólk savnast og og og og kunnu vísa á at at hetta hava vit saknað og tað sama kanska ikki fyr enn aftaná aftaná sovor forløpu á tvey ár við korona at hvussu týdningarmikið oghvussu stóran leiklut tey listarligu fólkini í føroyum hava altso bæði tónleikarar og og fólk sum sum stilla út og og so framvegis a tí tað eru taðtað er jú tað tað myndar okkum sum tjóð a og og og og tí er tað eisini samfelagsgagnupp á allar mátar og tí eiga vit at hjálpa so nógv sum vit kunnu á hesum økinum takk fyri harra formaðurso er tað edva cbengersvæl
takk fyri harra formaður ja til uppskot er sum
tí er sagt stuðul til listafólk sum hava verið fyri fíggjarligum missi og tíðarskeið er galdandi frá níggjunda desembur í einogtjúgu til einogtretunda januar tveyogtjúgu tað er tað sum stendur í uppskotinum og tað er tað sum de stóru heitinum inniber løgtingslógin fevnir um listafólk hvørt tiltøk er avlýst ella nógv avmarkaði vegna almennu tilmælini um fyribyrging av kovid nítjan á ver latin listafólkum sambærtso vísir mann til hvussu teir stap skal hava verið og hvat tey skulu hava havt minni í ítiltøk og stuðulin kann í mesta lagi vera fimmoghálvfjerðs rosent av staðfestum og skjalprógvaðum tapi tó skal mann hava havt eitt tap sum er størri enn ella fíggjaliga tapi sambært stykki tvey skal í minsta lagi vera fimm túsund krónur og tað er fyri at at tað allarallarsmæstu kanska tað tekur mann burturúr og so hevur tað verið sum tað longu verður sagt at tað hevur verið ymiskar hoyringar hvar ið lisa hevur gjart nógv vart við hetta her ati mann ynskir at fara heilt aftur til tá hjálparpakkin endaði tretivunda apríl og tað hevur tað verið rættiliga nógv tosað um og hvat tað kostar tríggjar komma níggju til fýra komma tríggjar milliónir visti mann tekur alt við tað er tann lýsingin sum er av uppskotunum í forhold til ati seks hundrað túsund er roknað mán við hetta uppskotið kemur at kosta og eg vil siga fórot hetta uppskotið tað sama sum øll onnur uppskot at uppskotið fer jú í mentanarnevndina og har koma vit at lýsa eg haldi mann skal lýsa møguleikar hvat møguleikar vera hvussu hava hjálparpakkar sæð út eisini í í sambandi við hetta her allir hjálparpakkar fóru úttretivunda apríl og so hevur mann havt hjálparpakkar til festivalar aftan á tað men allir aðrir hjálparpakkar fóru úr gildi tá og hesin bleiv settur í gildi í samband við at tað bleiv ein skerpa niðurlukking av náttararlívinum tá níggjunda desembur eri absolutt opinfyri tað sama sumfólkaflokkium eisini hevur sagt at vit fara at hyggja upp á hattar datoið sum eitur níggjunda desembur kann tað vera øðrvísi kann kann tað flytast upp á tað hvat hvat skal mann so og eg haldi tað er tað mann fer at hava innkallingarnar til eisini fyri at lýsa tey almennu tilmælini sum hava verið frá tretivunda fjórða fram til níggjunda desembur er tað aðrar avmarkingar sum hava verið inni sum brattiar at mann hyggur eitt sindur øðrvísi uppá uppskotið enntað her er lagt fram tað er ein ting sum eg hugsaði við hesum her og tað er tað at eingir aðrir hjálparpakkar eru komnir niðan sum er galdandi frá níggjunda desembur til tretivunda januar so so mann faktisk fær ein hjálparpakka meir enn onnur og tað kann vera smáar keytringvinnur onnur ting sum eisini eru ávirkaðir men tað skal so ikki gera tað at vit ikki koma hyggja uppá eitt her so at vit skulu gera tæð eina góða viðgerð í nevndini og hyggja uppá kunnu vit fara nærri fyrsta mai enn hetta uppskotið leggur upp til og og koma heilsa ygud a hava en góðan diolog eisini við landstýrismannin sum eisini kemur inn í nevnd so vit kundu veruliga lýsa tilmælini eg haldi er týdningarmikið at fáa lýst tey tilmæli sum hava verið tí at tá ið tú kemur til hetta her mentan og list og og og sanginsli og sovorði so er tað ikki nakað sum er bara einstíðugt við at tað er knýtt til níggjunda desembur og niðurlukkan av av náttarlívinum tí tað kunnu vera rættiliga aðrar nógvar aðrar umstøður at vísa á hvar mann hevur verið skerpaður í í sínum arbeiðsmøguleikum á hesum økinum eins og á nógvum økjum so at vit hava hjálparpakkar frá tretinda framotretinda apríl men vit hava ikki eingin hevr fingið for longdan so at hvat fyri aðrar vinnur ligja ímillum har sum sum eisini kundu falt ta at tey hava veruliga verið serpeiði í í sínum arbeiðsmøguleikum frá tretinda apríl og fram til dag men eg tað sum eg altíð evi hildi áhugavert tá mann so hevur nevndarviðgerð tí tá fær mann lýst øll hesi her og vent hvørjum steini akkurát í tí kann mann ongantíð siga hvussu tað kemur út aftur hena í nevnd men tað er absolutt eitt av tí sum vit koma at hyggja eftir tað er hvussu hava hesi tilmælini ávirkað hetta økið sum vit nú hava henda hjálparpakkan um tí vit hava havt aðrar hjálparpakkar sambandi við festivalar og teir hava so skulu dekka tær avtalur sum festivalarnir hava gjørt við tey sum millum annað skulu skulu sangførslur og annað so at tey bleiva dekkað inn men hetta er beinleiðis ein hjálparpakki til sum jensarana landsstýrismaður kom við sum stuðul listafólk sum kom vegna tað at at tað bleiv rættiliga niðurlukka frá níggjanda desembur men av tí at málið kemur so gevur tað eisini møguleika fyri at hyggja upp á kann mann flyta nakað og hvat kemur tað so at at kosta og hvat inni ber tað so at tað vara nógvir spurningar sum verða viðgjørdir skulu viðgerast í hesum her og teir verða som viðgjørd í mentanarnevndini og eg vegna sambandsflokkn skal undirritað skal geva geva hesum pakkanum hjálparpakkanum eina góða viðgerð og fáa vent teiri vent tí spurninguum sum fara at koma sum longu eru komnir og tað er serliga spurningur upp á tíðarskeiðið summi sumi sum hevur havt tað sum hevur fylgt mest í tí almennarúminum tað er um tað er um so aðrir pakkar áv veg tað kenni eg ikki til so rokni vig eisini má at fara upplýst tað og og tað haldi eg tað er tíman hevur nevndar viið eisini av hesum málinum er níggjunda desembur mann sigur ta ta rættasta datogi ella kann tað fara longur aftur og og hvussu fáa vit so loyst ta avbjóðingina og og ver absolutt opin fyri at hyggja upp á allar vinklar íesini her tað skal eg hvussur sum sum vegna sambandsflokkin gevurs eina góða viðgerð og serliga við atliti g hyggja eftir at um mann kann fara aftur um níggjunda desembur í hesum pakkanum og tað at eru aðrir pakkar er tað nakað annað trygda koma onnur ting fram eisini so hatta var tað sum eg hevði at siga um hetta málið takk fyri harra formaður jatak ingilín strøm fær eina viðmerking
takk fyri eg haldi absolutt at tað er positivt a mannin er sinnaður til at
hyga uppá um mann kann leingja tíðarskeiðið eisini ati atum tað eru onnur øki ið hava tørv á hjálparpakkum tað haldi eg er neyðugt men eitt annað sum eg hugsaði um tá ið eg las handa hjálparpakkanum tað er at hví mann setir markið við fimmoghálvfjerðs prosent av teimum vantaðu mistu inntøkunum hv hví setir mann teg ikki á hundrað prosen atso hví skal tað vera eitt lítsindur minni enn tað sum mann nhevur væntað missa tað skilji eg faktiskt ikki ordiliga eg haldi eisini at tað var ein ein kritikkur av tí uppskotinum sum upprunaliga kom til tiltil álíviða t at mann nemliga setti tað lægri enn tær mistu inntøkurnar sum mann væntaði at fáa og hvør grundin var til tað takk fyri acobsenyri harra formaður
ikki soleiðis eg kann konkret siga hví tað skal fimmoghálvfjerðs og
tiogfýrs og ikki g hálvfems men mán heldurik gloyma at tð er ein hjálparpakki og tað eru ótrúliga nógv vinna sum eg dempai lítið sindur niður allastaðni sum ikki er fevnd av hjálparpakkum so tað er nokk at at tá ið tú snakkar um hjálparpakkar eisini tá høvdu teir stóru hjálparpakkarnir so segði mann at mann vinnusbýtið skuldi mann leypa um og tað er simpiltin tí at mann mann skal vera ein hjálp fyri at tú kanst hava møguleika forseta aftaná kovid og taðr tað eri tí haldi eg tað at fimmoghálvfjerðs prosent mín persónliga meining kann forsvarast tí at tað eru allíka nokk so nógvir samfelagsbólkar sum fáa null prosent so so tí skal mann alla tíðna eisini hugsa tað inn og hundrað prosent er ordiliga gott so hevr mann fingið alt dekkað men fimmohálvjerðs sent er e gott og er so óamindiliga nógv meira enn enn null sum nógver kanska føla tað at hvar hava okkara hjálp verið í hesum her tvey árini meðan meðan korona hevur leikað á og og kanska føla tað at tey helsurik hava fingið hjálp aftan á tretivundu fjórða so tað er nokk nógv spurningur at taka upp men tað koma vit at viðgerða í mentanarnevndini takk fyri harra formaður jata næsti røðari er høgni hoydal
ger so væl
ja harra formaður vegna tjóveldi skal eg boða frá at vit eru fegin um at uppskotið e komið niðan øh men eisini boða frá at vit ynskja at uppskotið verður broytt á fleiri økjum hí stóran mun samsvarandi tí sum listafólk hava vístu sínum hoyringsskrivi og eg skal bara nevna heilt stutt tað eina er har tað tykist øgiliga løgið hugsa vit at mann fer til níggjanda desembur tí taðr koma nøkur tiltøk hesin pakkin kann vera munandi betur tí at tað er eingin ivi um at at listafólk og fólk sum eingi sygdan su liva av hesum skapandi virkseminum hava verið fyri vatbýti hitt er um mann kann broyta upphæddina við endurgjaldskreivinum altso ter tey fimmoghálvjers prosentini og tað triðja eg fari at nevna ersjálv upphæddin tí tað stendur í uppskotinum undir grein fimm at stuðulin er sjálvandi treytaður av nøktandi játtan á løgtingsfíggjarlógini ella aðrar játtanarlóg og so stendur ta men eru fleiri listafólk ið søki um ann rokna við so minkar upphædd so ertað it sindur sum tá emvigeafturberingin til til bøndur tá tær til til til til at selja seyðakjøt jamen so tekur man bara viðsíða upphæddin minnis so fava man bara minni í part og tað halda vit ikki er nøktandi og tað fjórða eg fari at nevna til lansstýrismannin og á mentanarnevndina tað er í grein tvey stykki fimm har har tað verður tilskilað eg haldi er gott at mann sigur heta er eisini listafólk sum kanska er búsitalaðu uttan fyri føroyar men so stendur tað greitt at listafólk sum kunnu søkja eftir hesum her sum ikki erubúsitan í føroyum kunnu bara søkja um stuðul fyri tiltøk í føroyum aftan mann skal prógva hvat mist hevur verið tað haldi eg ikki rætt tað eru nógv av okkum listafólkum tíbetur sum hava víðkað sítt skapandi virksemi til eisini at fara fram sjálvandi uttan fyri føroyar tað er trupult hjá tað er trupult hjá teimum selja bøkur á føroyskum mon tað er tað er bæði tónleikur og málningarlist og sjónleikurotílur sum fer fram aðrastaðni so eg dugi ikkiat at skilja hví at man gjørt ta avmarkingina tað er altso próvfast fleiri av okkara listafólkum sum jú hava muga avlýst tiltøk sum tey høvdu avtalur um uttanlands og sum eg lesi tit her so verur tað ikki gjørligt at fáa endurgjald og at brúka tað sum grundarlag tað haldi eg átti at verið broytt øh eg fari eisini at vísa til sum eg haldi e g hugsi atat edvar jacobsen var inni á tí frammanundan at í teimum hjálparpakkanum sum hava verið teir hava verið rættiliga til vildarligur ja fleiri orsøkum til korona er komið so í í lopum men tann hjálparpakkin sum gjørdi var til náttarlívið hann bleiv jú munandi betri enn hesin har jú eisini lønarlønarinngjald upptil sjeyogtjúgu túsund krónur og framvegis og er tað nakar sum er raktur eisini upp á sítt livugbreyð al so fólk sum ikki hava nakað annað trygdarnet sum hava valt at liva sítt t at geva okkum burtur av sínum skapandi evnum gjørt tað til eina professión ti til eitt yrkji øhso má tað vera sjálvsagt at tey sum minstamark fáa somu treytir sum sum tað endurgjaldið sum var veitt til náttarlívið sjálvt øhso so ahasi viðurskiftini hugsi eg at tað átti g at borið til at fingið broytt so er tað so eg vóni a hasini landssýrismaðurin er opin fyri tí og so má uphæddir sjálvandi hækkast so tað ikki koma hesa støðuna við at tað verður ein so lítil upphædd at sek hundrað túsund krónur er ein øgiliga øgiliga lítil upphædd ein øgiliga lítil prísseting til tað stóra stóra arbeiðið sum vit jú hava øll merkt tað er sjálvandi fyrst og fremst tá eg knappliga frá degi til dags at teirra ikki skundarlaiva tikið burtur av av niðurstongslunum í teinum einstøku samfeløgi men eisini kring heimin øh og til okkum sum sjálvandi hava fingið prógvað nú hvussu stóran týdning alt tað listaligu mentanaliga virksemið hevur fyri hvønn einstaka í náttarlívinum í frítíðarlívinum gí øllum tínum skapt verður øhog eg veit ikki um tað er tað er kanska ikki rætt at brúka tað nú men eg fari alto at minna á á orðini hjá chorkild tá ið hann tá ið fleiri søgdu at tá ið spenta støður vórðu í heiminum og og krígsstøður tóku seg upp so segði anonkur jani so máttimann skerja stuðulin til mentan og list tá svaraði hann jú og hugdi upp á sínari egnu og segði men hvørjum er tað so vit í veruleikanum berjast fyri visti ikki eru tey virðir sum verða skapt av okkara skapandi evnum og teirra mentan og teir list sum hev skapt okkum ta sivilisatión sum sum vit vónandi fara at kunna at fara at kunna t menna komandi tíðirna hóast hóast trongar tíðir øheg haldi eisini vit mugu skoyta upp í at eg haldi at listafólkini yvir ein breiðan kamb hava verið mtaði hava eisini víst sítt kreativa sín kreativu evnir og sítt listaligu hugflog tá ið koronaraktið vit fingu jú øll øll sum sótu sum ikki vóru raktar av hesum her upp á yrki vit fingu jú knappliga listug mentan inn í øðrum í øðrum miðlum inntil eit fara til eitt tiltak gjøgnumgjøgnum netið gjøgnum átøk sum vórðu send í sjónvarpinum tað vóru kommunur og samtøk av fólki og og áhugafeløg sum sum sum í veruleikanum undir stongslunum skapti eina rúgvu og vit høvdu eisini tónleikar sum tú skaptu og sendu sendi hóast tey var uttanlands sog komu ikki heima so framvegis so eg haldi eg haldi tað er prógvað at tey tey fólkini sum hava valt sær at tað er ógvuliga ógvuliga ótryggað yrki sum gevur okkurt sov nógv hava hava ikki á nakran hátt nakar trygdartrygdandi vanliga so vit eiga ikki á nakran hátt at vera apírin her men heldur at at at taka leggatak saman um at her mugu vit gera eina veruliga hjálp sum fer longur aftur sum hækkar upphæddina sum ikki avmarkar fyri tiltøkeisini uttanfyri føroyar og sum eisini kann verða eitt hægri endurgjald enn tey sjeyti fimm prosentini av staðfestum inntøkum sum uppskotið leggur upp til so samanumtikið vit tjóðveldið taka fult undir við at hjálparpakkan vilja hava ei broyttan á henda hátt eg havi eisini hoyrt eg g hoyri at tað eisini eru onnur sum vilja tað tað gleðir meg hog vit vóna at hetta uppskotiðkann fáa eina skjóta viðgerð og eri eisini fegin um at uppskotið eg komi niðan lat meg enda við tí takk fyri
harra formaður ja eg haldi at okur eru heldi at eiga
haso nógv skapandi fólk og tíðin hevur eisini víst okum hvussu stóran týdning mentan og list hevur og okur hava eisini sett allar sær ymisku koronaløturnar og annað sum hjálpti okum ígjøgnum tað kanska tyngsta tíðarskeið sum var tá ið alt varð lukkað okur hava eisini fleiri ferði tosað nokk so væl um hvussu gott okoma ígjøgnum koronastøðuna mann hevur roynt við hjálpar pakkum at hjálpt øllum bólkum sum eru komin í í óføri kann mann siga av tí og tí má mann sjálvandi eisini hyggja eftir tíðarskeiðnum og eisini upphæddini tá tað kemur til tey sum arbeiða innan fyri listaøki og her liggur eitt øiliga gott skrivi við eisini frá lisa sum mann kann hyggja eftir so vónandi fær mann eina breiða semju í nevndini um tað tí at eg haldi ati tá gur gjørt okkum so stóran ómak fyri at koronastovan ikki skal raka nakran bólk sum kundu ikki lata ein bókk sita eftir takk fyrinei teð eri samdur í og eg eg hugsi
ke at í hesum førðum er tað landsstýrismaðurin í
utanríski mentamálnm leggurtar fram hann hevudi gjørt gjørdi frammanundan ein pakka og kemur aftur nú meðan sum landsstýrismaðui í vinnumálin hevur gjørast aðrar pakkar men her er ikki heilt samskipan í h nú nevndi eg hetta dømi við hvat íð náttarlívi hevur fingið í í í í í hjálpøh men tað er eisini aðrar bólkar fara g bara at nevna sum sum sum eg haldi eisini mamma sum sum sum eg vónan landstýrið hygur eftir altso eitt er tann so nevnda keyteringvinnan altso tey sum hava borið borið mat út og tílíkt til tiltøk ø mær vitandi er tann vinnan ikki hevur ikki verið verið hjálpt á sama hátt sum sum aðrar vinnur øhso her her hava vit listafólkini mentanarfólkini men vit mugu sjálvandi eisini taka og eisini undir viðgerðini staðfesta um tað eru aðrir bakkar sum eru dottir burtur ímillum sum jú hava verið ómetaliga hart raktir av av stongslunum ja eykun samuelsen takk fyri harra formaður ja eg haldi
er gott at landsstýrið er komið
kmn við hesum her uppskotinum so at mann fær hjálpt hesum her hesum her fólkunum men tað sum eg haldi er løgi tað er akkurát dagsetingin tí at tað hevur verið øgiliga ymiskt hvussu stongsil hevur verið runt um í landinum av av kovid visti mann tekur norðurøki til dømis so var tað í oktobur og novembur har har har nær um altláglagmið og eg veit at fleiri listafólk tá mistu í avlýsingum í tíggjutalstúsundkjónum í klassanum og men tað tað tíðarskeiðið er ikki við so at eg eg haldi bara tað ati at tá i vit ásanna hvussu viktig ella týdningurin av mentan og list er serliga í sovorðnum tíðarskeiðum eisini sum sumhendan her periotan hevur verið so haldi eg tað er viktigt at at vit hyggja aftureftir eisini tí tað er øgiliga ymiskt hvar og nær avlýsingar hava verið sum hava gingið út yvir inntøkunar hjá hesum fólkum høgnihoydalja eg eri sárasamd
sot er tí sum eygun samoelsen føri fram
og eg hugsi ringt hjá okkum at ímynda okum hvussu tey sum hava valt hetta sum sær yrkin nú bara bara taka eitt dømi altso eitt er størri konsertir framsýningar o annað tílíkt men bara latmga taka dømir tær tónleikararnir sum vit øll hava upplivað at spæla í náttúrarlívinum tá áðrenn stongsin sum møtu upp til hvørt brúdloyp og og til hvørja til til hvørttiltak hjáheima hjá fólki og tílíkt og som sjálvandi heur tað verið ein ómetaligur smeitur fyri tey eisini langt áðrenn hetta tíðarskeiðið níggjunda desembur teimum eisini eisini strammar tí tað vóru í avmarkingari hvussu nógv g skuldu hittast ta er tað verið í stóran mun og tað hevur sjálvandi rakt alt tað sum við kanska ikki okum far um dagliga sum er ein øgilig øgiliga stórur partur av inntøkugrundarlagnum hjá hjá teimum sum hava valt at at hava mentan og list sum sítt sum sína sum sína yrkisgrein so e haldi að eu øgiliga nógvar grundgevingar sum sum tala fyri at gera broytingarnar og eg vóni at tær grundgevingarnar kunnu øviðgeras sakliga og vinna frama undir nevndarviðgerðini ja so er næsti

takk harra formaður vit viðgera hjálparpakkan til listafólkini

manvistu vit byrja við hyggja eftir hvør er fevndir av hesar lógini so eru tað bæði privatu persónar sum arbeiða primerkt við list og eisini feløg sum arbeiða við list tey eru eisini dekkað av hesum pakkanum og og talan er um føroyingar sum hava tilknýti ogg og ella bústað í føroyum og tað sum tey kunnu fáa burturúr hesum pakkanum tað er upp til fimmoghálvfjerðs prosent av mistinntøku og tað skal so skjal prógvast at tey hava verið fyri inntøkumissi

tíðarskeið sum mann kann fáa afturfyri mistinntøku tað er so frá níggjunda desembur í fjør og til einogtretivunda januar í ár og og hesin deknaðurin er so sum høgni hoydal vísti á grein fimm treytaður av at ein játtan er aftanfyri ella nóg høg játtan er um ikki so minkar tað lutfalsliga til hvønn einstakan og tað er so mekt til at vera seks hundrað túsund krónur og tað er tað í verandi løtu sum nokk verður játtað

og og tónleikarbanskina so so er hetta ikki fólk sum vit vilja vera fer uttan vildu sjálvandi ikki verið listna og tónleikin fyri uttan men samstundis hugsi eg at um um fólkini ikki eru ymiskt ragt nú siga vit lista fólk men er tað so lætt at gera tað til eitt generelt hugtak tá vit hugsa um til dømis tónleikarar og sjónleikara annað sum har primerað inntøkan er framførslur og tað hevur sjálvandi verið øgiliga avmarkað við framførslu men tá tað kemur til tey sum mála list og annað kundi mann ikki bara mála eitt sindur niðurfyri fyri tað og man ikki kundi havt hava eina framsýning og tí er tað ikki so ræðuliga beint fram hvussu mann er ragdur av teimum almennu koronatiltøkunum sum er sett í verk o og restruktiónum

og eg má eg líka skeikja upp í nú tá vit tosa um listafólk so so hugdi eg skrivið hjá teimum ígjøgnum og eftir fyrstu ferðinar at havi lisið at korona er ein demokratisk sjúka og eg veit ikk um hetta e eitt sovort hugtak sum bara listafólk skilja ella metaforir sum eg ikki havi fangað enn men men tey velja so at kalla korona fyri eina demokratiska sjúku sum øll kunna blíva ragt av men hetta er ein bólkur sum sum er øgiliga

sum ríkar okkara tilveru her í føroyum kann man siga eg vildi í øllu førum ikki verið tónleikin fyri uttan persónliga og og og aðra list kanska tónleikurin viða mest hjá mær og og og tí haldi eg tað er skilagott at vit fara ella at hesin pakkin er komin fyri tingi men so verður víst á at hesin pakkin møguliga er for lítil ella hann er fóor ja her i her verður ikki nokk sett av til listafólkini og har hava vit altso í øllum hjálparpakkum sum sum eru samtyktur her so hava verið krøv ímillum annað at tá vit fóru og stuðla fyritøkum tá ið korona breyt út av fyrstan tíð jamen so skuldu vistno fyritøka fingið stuðul men faktiskt framvegis hevði yvirskot so so skuldi tað jú gjaldast aftur og stjóralønir skuldi avmarkast vissi mann skuldi fáa stuðul úr úr hjálparpakkanum og tú altað altíð verið tíðaravskeið sum hava altso avmarkandi tíðaravskeið líka sum í hesum pakkanum og og ingilín diderensen strøm spurdi inn til hesi fimmoghálvfjerðs prosentini men tað hava vit eisini altíð havt í hinum hjálparpakkunum eg haldi ikki tað er so rælia nógv øðrvísi enn enn hjálparpakkunum sum millum annað fyritøkur hava fingið soleiðis minnist eg tað í øll førum at tapið var ella umsetningur minkaði so so nógv so fekk tú so s nógv prosent dekkaði og eg kann ikki minnast um onkur onkur kundi fáa up

men tað sum eg kanska eg minnist iki um it hava gjørt up á hendan mátan fyrr men tað greinina sum høgni hoydal vísti til grein fimm har hjálpin er treytað av játtanini altsoer í hesin førinum seks hundrað túsund settar av og vist að verða nógv meir sum biðja um um pengar so fer mann ikki at játta meir men sum minkar tað sum fólk fáa úr hjálparpakkanum bara lutfalsliga til hvønn persón eg veit ikki um vit hava gjørt tað fyrr tað tað kann eg ikki minnast men hitt haldi eg øgiliga vanligt altso samanborið við aðrar hjálparpakkar og tað sum lisa so festir seg við tað er hetta tíðarskeiðið og og og játtanina á seks hundrað túsund tað meta so hon skuldi verið um fýra milliónir fýra komma tríggjar og og vit skuldu fara heilt aftur til fyrsta mai øh og tað skal mentanðarnevndin sjálvandi viðgera

koronaskipanina viðvíkjandi dagpeningi og o festivalar hava fingið ein hjálparpakka fyri ikki so langari tíð síðani men annars hevur ikki verið nógvir aðrar hjálparpakkar hetta síðsta tíðarskeiðið og eg haldi a er øgiliga umráðandi at mann mann ikki bara letur upp fólk biða um hetta jamen so geva teimum tað men at tað verður greinað væl í mentanarnevndini um hetta er eitt rímiligt krav tað kann gott vera at at at nógv av hesum er rímiligt sum tey vísa á øog og og tað sum hendi seinast vit játtaðu til til listafólkini tað var at tey meir ella minni vóru tikin á bóli av at tey skuldu skjalprógva mista ninntøku altso misti inntøkuna og tað síggi eg næstan summor sjálvfylgi at mann má kunna skjalprógva tað at at mann kki bara gevur í eysturvest uttan at vita hvør faktiskt hevur mist tí sum eg vísti á so trúgvi tað er øgiliga ymiskt hvussu mann er raktur so tað tað vóni eg at at at tað ikkivera yviraskaði av at at tað tay skuldu skjalprógva sína mistuinntøku so altíð alt haldi at hetta uppskotið er er rímiligt í útgangsdegnum og um møguliga tíðarskeiðið skal leingast longri men samanborið evur nógvar aðrar pakkar so haldi eg ikki t hetta er so ræðiliga nógv øðrvísi tað er serliga grein fimm sum eg ikki kann minnast um um vit hava gjørt tapp á hendan mátan

ja takk og her er ein viðmerking ingilín didiksen strøm ger sovæl

eila eg hevur víst á í einumí einum tíðindaskrivi at koronarin demokratisk sjúka sum rakar øll og tí eigu í hjálpin eisini at raka ølt øll tað var líka sum tað sum var tankin aftan fyri tað kannkann eg forklára mensleppa glarn possani koma inn á hetta her við við mínum mína viðmerking um hví man bara setir varkið til fimmoghálvfjerðs prosent tað er ikki so at allir hinir hjálparpakkarnar hava verið tað at tann hjálparpakkin sum liggur í vinnunevndini nú til ávísar fyritøkur tann hjálparpakkin er komin upp á hundrað prosent og eg haldi at mannemliga eisini har skal seta spurnartykkin við altso hvussu hvussu er tað má hjálpir alt so geva tykkum fimmoghálvfjerðs prosent av mistum inntøkum ikki hundrað prosent altso rókt prisipielt hjálpir tú ella hjálpir tú ikki hví leggur tú teg beint undir altso fimmogtjúgu prosent undir tí sum mann kann vísa á mann hevur mist harumframt er tað eitt sindur trupult tjaaouhesen ger so væl
tað er púra rætt at korona
hevur rakt okkum øll og og puntunskelt kann smitta okkum øll men tað er ikki ikki øll sum hava verið dekkaða hjálparpakkum hetta síðsta tíðarskeiðið eisini tey sum eru rakt av korona kanska serliga tann vanliga arbeiðarin er jú men men vit hav ikki halt so ræðuliga nógvar hjálparpakkar og e eg kann bara ikki minnast at at nakur kom upp á hundrað prosent men tað er kanska gloppi ja ingilin vísir at tað sum liggur í vinnunevndini nú men annars hevur tað verið øgiliga vanligt at minkar umsetningurin sovr so nógv so fær fyritøkan s nógv og hadd vit gjørdi tað í tveimum ella trimum stigum og tá var tað ikki uppi á hundrað prosent takk fyri frú forkvina ja takk næstur at røða er bjarni kárason pe
ger so væl takk fyri fyri forkunnuna vit
sum mann nú vil gjarna kompensera fyri og hjálpa og stuðla tí tað hevur verið ein øgiligur inntøkumissur av tí sama og eitt stórt tag og mannin hevur ið hyggi at játta seks hundrað túsund krónur til hendan her bólkin htil einstaklingar og feløg á mentanarpallinum sum kunnu søkja sær møguleika til stuðul og kunnu fáa upp til fimmoghálvfjerðs prosent av skjalprógvaða tapinum í samband við ætlaðmenn avlýst mentanarligt og listarlig virksemi í føroyum í tíðarskeiðnum sum sagt frá við níggjunda desembur í einogtjúgu til einogretunda januar og vistu vit kanska fara til hetta her sum stefan klein poulsen og ingilín didiksen strøm byrjaðu við ella endaðu við her við hesum fimmoghálvfjerðs prosentunum har hugsi eg at tá ið upphæddin er so forsvinnandi lítil tað tað grensar næstan upp til eina løgtingsmannaløn yvir eitt ár sum eitn ein heil branskja skal fordeila sína milluentað er so lítið at tað blívur eitt sindur absurda at tosa um fimmoghálvfjerðs prosent ella hundrað prosent tí at sparingin av at siga fimmoghálvfjerðs prosent er so týdningsleys í tí stóra bílatinum at eg persónliga ikki kann skilja hví at mann ikki gevur fult endurgjald á hundrað prosent ah vist tað var til dømis tað at mann gekk ynskinum á møti hjá millum annað lisa sum heldur at tað kanska skal liggja nærri tríggjar fýra milliónir yvir fýra milliónir men so er kanska eitt sindur av peningi at spara men at fordeila eina pulju upp á seks hundrað túsund tað tá blívurtað eitt sindur ja umsonsa tosa um fimmoghálvfjerðs prosent ella hundrað eg haldi persónliga a tað kann gott vera hundrað prosent tí at eg rokni við at hesi her listafólkini sum hava havt eitt stórt tap í hetta tíðarskeiði fara í forvegin at hava trupulleikar vegaskjalprógvað hvørji tap hava gjørt seg galdandi í tí tíðarskeiðnum so tað haldi eg at at tað kann fyri mín part í øllum førum saktans verða hundrað prosent og so er tað hetta her tíðarskeiði øh lisa vísir á at mann kanska burdi longt tíðarskeiðið nú er frá níggjunda desembur til einogtjúgunda januar yvir um árið tað er tað er knapt tveir mánaðar og tað er ikki nógv tað eru nógv listafólk sum kanska hava sítt høvuðsvirksemi um summarið og knapp so nógv um veturin og ov øvugt øh so eg skilji væl tann kritikkin sum lisa kemur við at at mann skuldi longt tíðarskeiðið og hetta er for stutt har men men har kal har hoyr tað eisini til at eg skilji væl eisini grundgevingina hjá landsstýrinum um at mann kompensera bara fyri tað tíðarskeiðið har sum mann hevur mælt til at mann avmarkað sítt virksemi so har má mann onkursvegna inni í nevndini finna út av um um tað er ein beinleiðis ella óbeinleiðis missir hjá listafólkum uttan fyri hetta tíðarskeiðið sum kann gera seg galdandi er tað er tað nakað sum kann avfeiða aftursvar til kritikkin um at hetta tíðarskskeiðið fór stutt so haldi at vit skulu taka hædd fyri tí og og um argumentini í góð nokk at leingja tað tíðarskeið eisini at umfata summarið í fjør frá fyrsta maa men tað krevur at vit onkursvegna fáa fáa argumentini frá teimum sum skulu móttaka hendan stuðulin hví tað skal gera seg galdandi tí tá høvdu tey egentiliga frítt rásarúm til at hava sítt listarliga virksemi so tað haldi at mann eigur at fara at spyrja tá mann einaferð fer at gera hoyringarnar øhvirksemið sum bert er galdandi í føroyum altso tað at landsstýrið ella ella tað almenna ikki fer at stuðla tap í samband við til dømis torneir gjøgnum europa og so framvegis tað tað er sum so fornuftigt nokk tað er tað tað sigur onkursvegna seg sjálvt tað er ikki tað er ikki listarlig virksemi í føroyum og tí kann mann kanska ikki ordiliga siga at at tað hoyrir natúrliga undir einum sovorðnum hjálparpakka og so at enda altso hendan her píðjan upp á seks hundrað túsund tað er jú í tí stóra heila forsvinnandi lítið sum mann vil hjálpa við og eisini tí at mann kanska ikki kennir tað neyva talið av fólkum sum møguliga fara at søkja um henda stuðulin ja men so visti tú so spjaðir hesa upphæddina út yvir kanska eini hundrað umsøkjarar so verður tað so forsvinnandi lítið at tað gevur ikki meining vistutað eru hundrað umsøkjarar so seks túsund krónur í part tá er mann beint yvir ta markið sum skal til fyri ivirhøvur at fáa stuðul tí at tað sigur at at mann bara kann stuðla yvir fimm túsund krónur so eg haldi absolutt eisini visti tú hyggu eftir metingarnar sum lisa ger ati tað ernógv sum tala fyri at mann átti at verið eitt sindur meira sinerøsur mann átti kanska at hækkað upphæddina í vet ikki neytúrvliga fýra fimm milliónir men í øllum førum eitt sindur soleiðis at tað faktiskt munar ogtað er eisini í tí kontekstinum siga at hetta her markið millum fimmoghálvfjerðs prosent og hundrað prosent blívur eitt sinur meiningsleyst tí at pengarnir eru so fáir so sum av sum ár um útgangsstøði hjá okkum er at at hendan her puljan gjarna kundi veri eit sindur hægri atat mann má líka fara inn í nevndarviðgerðina at finna út av um tað eru góðar orsøkir til at ganga kritikkinum at møti frá lisa um at leingja tíðarskeiðið til at vera frá fyrsta mai og ikki frá níggjanda desembur í einogtjúgu øh og so kanska hetta her fimmoghálvfjerðs ella hundrað prosent markið tað tað haldi eg eisini at mann kann líka fara inn og og kanna um tað ger nakran vesindiliga mun tí at við tí upphæddini sum hann sær fyri sær a man ætlar at stuðla við sum nú er so kann eg ikki síggja at tað hevur serliga vesindiligan ávirkan á á útfalli tí at í mínari verð er hendan upphæddin so rælia lítil øh tað var tað sum eg hevði at siga til hetta uppskotið í fyrstu atløgu eg haldi atlistafólkini og tað mentanarliga lívið í føroyum hevur hevur lýst nokk so nógv undir korona og eg haldi at tað hevði verið sømuligt at givið ein hjálparpakka sum sum munar tað vónaði vit at vit kunnu fáa eina semju um at at gera í í nevnduni takk
eso væl takk fyri frú forkvinna ja nú bað meg viðmerking men nú komu
bjarni kárasson inn á tað tað er hetta her at vit í nevndarviðgerðini hyggja eftir um tað at fara aftur um nígjunda desembur hvat hava tilmælini verið í forhold til at tey ikki hava kunnað havt sínar konsertir og og um málningarframsýning og hvat annað sum skuldi verið og hvat fyri skerpeiðið eg ma blivin altso eg vá skerpaður so nógv sum tað hevður sagt at vit taka tað upp tað var tað var so so segði so tað at fimmoghávjers rosent har er iktsindur ivamál men sjálv hylgi kann mann hyggja eftir tølunum bæði hundrað og fimmoghálvfjerðs men tað er frægari at tað var fimmohálvferðs m kundi rakt fleiri tá ið tað ikki er tann stóra upphæddin mann snakkar um ha og soleiðis at øll kunnu vera við tí visti mann hevur dekkaður gfimmohálvfjerðs prosent so erurmanní øllum førum sum mann sigar betri dekkar enn ikki at kunna koma í ein hjálparpakka men men tað er tí man jú hevursar nevndarviðgerðin tað er at fáa lýst hasi tingini har mumaftur tíðarskeið frá tretivnda apríl til ja takk bjarni kárasom petersen ger so væl
takk fyri forkuna øh
lisa kemur við nøkrumí ummælinum frá lisa tá skriva tey tey halda at hjálparpakkin skal taka við frá fyrsta maiogtjúgu einogtjúgu og ikki n níggjunda desembur tjúgu einogtjúgu trupulleikin har er at tey hava ikki í tí ummælisskrivinum grundgivið fyri hví øh eg skilji væl aftursvarið hjá uttanríkisomentamálaráðnum um at mann vil bara stuðla fyri tá ið mann hevur mælt til at mann skal avmarka sítt virksemin og tí má lisa kunna vísa á at tað hevur verið eitt tap sum er so mikið vesinligt í periotuna sum liggur uttan fyri tíðarskeiðnum sum lógaruppskot leggur upp til fyri at kunna heimmila at vit kunnu siga ókey tit fáa stuðul frá fyrsta mai eisini so har manglir grundgevingina frá lisa ikki tí unni teimum tað væl og tað kann gott vera at tað at tey eru so illa sperr fíggjarliga at mann hyggur burtur frá tí og bara stuðlar frá tá av sjálvt um tey hava kunnað havt sítt virksemi tá øh og tað eri tað er út frá tí at tey siga at vit mugu inn at hoyra hví mann vil hava tað frá fyrsta mai tí at tað síggja til sær nú sum tey hava kunna havt sítt virksei áðrenn
tíðin fór stefan klein poulsen ger so væl ja fyri forskriftina tað verða so fimmoghálvfjerðs prosentini
sum vit hava disidera eitt sindur um nú og ingilin drein sroym vísti á eitt uppskot í vinnunevndinum og tað passar at har er mann dekkaður hundrað prosent men tað er ikki fyri mistar inntøkur tað er fyri fastar útreiðslur í hesum tíðarskeiðnum og tað haldi ikki er heilt tað sama tí at tað mann steðgar ein virksemi ella partvíst so eru e statvic at teir føstu útreiðslurnar eru har framvegis meðan mistinntøka er tað aso mann missir eina væntaða inntøku og og man kann siga spurningur í hvussu stór fasta útreiðslan er hjá hesum listafólkunum men tað merkir ikki tað at eg ikki haldi at mann skal viðgera bæði tíðarskeiðið og og upphæddina og alt eftar er megn eg haldi ikki at fastar útreiðslur og og forvænta mist inntøka er akkurát tað sama takk fyri bjarni kárasam petersen gers

útreiðslum sum mann hevur havt í sambandi við sítt virksemi og so inntøkumissu tað skal jú skjalprógvast og so í hesum førinum so ætlar mann at biðja løgtingið um at játta seks hundrað túsund til endamáli og so skal mann søkja og skjalprógva sum eg eri rættiliga sannførdur um feri at vera trupult við forvegin og so fær mann útbetalt fimmoghálvfjerðs prosent og tað skal vera yvir fimm túsund krónur fyri at tú fær útgjald altso treytirnar eru nokk so hampiliga strangar fyri nær mann fær og alt eftir hvussu nógvir umsøkjarar talan verður um so verður tað øgiliga lítið í part so mikið lítið at tað blívur eit sindur meiningsleyst at tosa um at stuðla altso tí ati tí at tí at upphæddirnar eru so so lítlar og vistu fimmoghálvfjerðs prosent gaman í so kann mann so kann ein umsøkjar koma afturat fyri fjórða hvønn tí at t er hesier fimmogtjúgu prosentini leypa kanska av til ein til ein umsøkjar afturat men tá ið tað er seks hundrað túsund krónur altso lat okkum siga nú veit ikki hvat talið hevði verið lat okkum siga ar hundrað umsøkjari so er seks túsun krónur í part fimmoghálvfjerðs prosent av tí so er mann næstan undir markinum so tað blív eit sindur meiningsleyst so eg haldi at upphæddin er kanska tað vesiniligasti parturin í hesum her takk fyri ja takk ser tað djóni nolsøy joensenger

og tú helt meg hoyra at bjarni koyra sum nevndi hettar við at í hoyriskrivum frá lisu so hefta tey seg við at tað er eina ella nýggjandi desembur í einogtjúgu og tað er ein stutt tíðarskeið tá ið tilmælini blivu herd og kanska bleiv tað saknað argumentir frá hví tað ikki er frá fyrsta mai frá lisu men har haldi eg tað nokk so einfalt at tað var tað var eingin at spæla fyri so tónleikari góðist tilmælini vit hoyrdu upp á leiðir var frammi og onnur sum sum líka sum og so tónleikari haldi eg generelt tað sum hann hoyrdi tá var bara at vit gevast at vit hava ikki nakað at spæla fyri so tí kann nevndarviðgerðin tí er stórt spenni frá tí sum mentamálarar kemur við upp á seks hundrað túsund og fýra milliónir sum tey meta og tí má tí má tað nágreinast nærri við nevndini og tær hoyristpartar sum hvar møtast við so ella hvat hvat hvat er rímiligt at tosa um her takk fyri frá fólkum ja takk bjarni kára sum peturin ger so væl
takk fyri forkuna og
og takk til jórnan nolso joensen hann kemur við einum pongi sum faktiskt er nokk so vesiligt er tað at at at at inntøkumissurin er partvís ein beinleiðis avleiðing av at landsstýrið hevur mælt til at mann avmarkað sítt virksemi men hevur eisini nógvar óbeinleiðis avleiðingar tá vit viðgjørdu hjálparpakkan til til ella tá ið vit hava viðgjørt hjálparpakkana til til diskotekini og og alt tað tá var tað eisini endan her diskussiónin um at jamen tit hava lukkað niður tá vit hava biðið tykkum um tað men tit hava eisini ikki havt kundar tí at har er eingin úti altso tað vilsa t hevur eisini nakrar óbeinleiðis avleiðingar og í so máta skilji eg væl ta grundgevingina og eg haldi eisini at hon er púra legetimm ø og eg vil siga líka sum eg segði til viðgerðina um hjálparpakkan til diskutekini og náttarloyvi so haldi at vit skulu heldur geva eina krónu for nógv enn eina for lítið tí vit vilja jú gjarna hava at hendan her branskjan hon sleppur at trívast og um tað kostar eina krónu meir jamen somma tað vera tað takk fyri takk fyri næstur at røða er jóhannes joensen

ja bara siga fá orð umi sum limur í mentanaðarnevndini um hvat eg hugsi um eitta uppskoti fyri tað fyrsta vil eg siga at yvirskriftin fyri hesa korona tínum hevu verið avlýst vegna korona og tað er næstan elt øll tiltøk kannman siga eg sjálvur skuldi til onkrar konsertir onkrar framsýningar og onkur tiltøk og tað var alt avlýst øhso eg hugsi at tey sum hava verið í teimum oga skipa fyri tey hava so einki fingið fyri tað ongan pening og tað tí tey hava brúkt upp á tað eg hugsi at mentan og list má mann hugsast um eina vinnugrein akkurát sum ferðavinna og og matstovuvinnan og annað og tí er tað viktigt at vit varðveita hesa vinnugrein og ikki hugsa bara tá ið tað gongur illa at mann kann fara í gongd íokkurt annað tí tað er ikki lætt at gevast nøkrum sum mann gongur høgt uppí og so knappligani skula byrja aftur um umstøður til tað eg vóni ikki at nakari givið ein lslistaøkið og mentanarøki tí tað ríkar okkum so dyggiligani eg haldi at tað er veri rættiliga ótrygt at liva sum listafólk í føroyum og innanfyri mentan og eg skilji at fleiri av teimum tey hava verið í andaleypi ella vik vitað hvussu tey skulu fáa fáa endarnir røkka saman og tað skilji teg ómetaliga væl eg veit hvussu at brúdleypir og sjónleikir konsertir og veitslur og annað tað hevur slett iki verið líkamikið hvat tilmælið hava verið so at fólk koma út allíkavæl sum mínari verð so er tað púra burturvið at siga tað at at at listin og mentan og list hevur fingið nakað burturúr tí tey hava sltki kunna virka og taðhevur verið sporatiskt visktur verir nakað so í mínari verð so eigur mann at halda seg til tað sum lisa snakkar um og tónleikafelagið føroyskt tónleikafólk ella minns ikki akkuráthvussutað at men eg meini tað eitur tónleikafólk og har mæla tæy til at at mann heldt seg til teir fýra milliónirnar ella góðar fýra milliónirnar sum eru mistar frá fyrsta mai og eg meini at vit í nevndini eiga at rætta tað til soleiðis at tað blívu hesar fýra komma tríggjar milliónirnar sum er rímiligt og ikki eitt stórt tal í mun til nógva annað sum vit játta her í løgtinginum eg tosaði fyri við ein tónleikara sum metti at teirra virksemi sum gott nó hann virkar í føroyum og uttanunda varð mett til at hann hevði mist yvir hálva millión gjøgnum sjálvandi ein longri tíðarskeið og tað eru sjálvandi fólk sum hava bæði lán og annnað og familju at forsyrgja so vit skulu eisini minnast til at hetta eru menniskjur aftanfyri sum sum hava nógv at gjalda øheg hugsi at tað er púra greitt at vit í mentanarnevndini eiga at tryggja okkum at teir hoyringarnar eru soleiðis at vit taka støðu á einum tryggum grundarlagi einum haldgóðum grundarlagi og eisini fróður yvir hoyra ela glaður yvir hoyra at at landsstýrismaðurin eisini er opin fyri at at leingja tíðarskeiðið og eg rokni við at vit fáa eina semju um at frá fyrsta mai lati tað galda frá fyrsta mai tá seinasti pakkin fór úr gildi soleiðis at mentan og list fáa tað sum tey hav uppiborið nemliga ein hjálparpakka sum er fyri alt tíðarskeið takk fyri ja takk so eru ikki fleiri sum hava biðið um orð
orðaskifti er endað orsaka landsstýrismaðurin hevði gloymt at trýst á ger so væl jens aranni
takk fyri frú forkvina orsakað at eg kirýstasjálvandi taki orðið í hesum her málinum og fyren ikki fyri at takka fyri eina ómetaliga positiva viðgerð og øll tey góðu orðini sum mentanolist hava fingið frá løgtingsfólki her øll hesi ynskini um at fara inn og gera uppskoti betri tað ljóðar øgiliga lívskjáttandi tá ið tá ið hetta uppskotið bleiv gjørt so varð tað stutt og greitt eini ein reaktión upp á at mann brádligani fyrsti desembur ger av at læsa ja náttaralívið sum teir vórðu kallað niður og okur hugsaði beinanvegin jamen tað fer at ganga út yvir serliga tónleikarar og gjørdi tí av at fara í gongd við ativið nakað hørð fyri at gera ein hjálparpakka fyri hetta tíðarskeið og tað eydnaðist tíbetur og tað eydnaðist enn tá betri enn okur høvdu høvdu væntað tí okur væntaðu ikki at okur fingu allan januarmána við men tað fingu okur so verður tosað um støddina hetta her upp til seks hundrað túsund og tað er ein meting tað bjús faktiskt ikki staðið har tað er ein meting út frá teimum hjálparpakkunum sum hava verið til sama øki og ein meting mett út frá hvussu nógv ið tey hava søkt um og fingið tað er møguligt at seks hundrað túsund er for lítið men hetta er fyri sjey vikur ikki fyri fleiri mánaðir sum onkra hjálparpakkanum var har tey fingu meiri burturúr hetta er fyri sjey vikur og verður tað meir so er einki sum forðar fyri at fíggjarnevndin kann taka og broyta ta upphæddina sum okur hava søkt um til hetta uppskotið altso ta eyka játtanarlógina soleiðis at tað verður til til tað sum verður søgt um men okra hugsanin er at hetta kemur at svara til ta tíðarskeiðið sum okur ynsktu at dekka inn tí at okur dugdu at síggja at mann tók grundarlagið undan ein parti av av mentanini og listini við at steingja hesi her støðini har tey vóru von til at og høvdu sæð fram til upp móti jólum og aftaná at upptraðka so okur eru púra opin fyri at mentanarnevndim ger uppskotið betri báði viðvíkjanditíðarskeiði og viðvíkjandi upphædd og sovíðari sovíðari eittein miskiljing var og tað var høgni hoydal sum tosaði um hetta er at fólk sum føroysk listafólk sum luttóku uttanlands ikki fóru at fáa fáa stuðul burtur úr hestunum hjálparpakkanum tað er ikki so tað stendar at t ð r ein tann fyrsta treytin tað eru tey sitandi í føroyum og næsta treytin er at tey hava størsta partin av sínum virksemi í føroyum men tey sum eru búsaðlin í føroyum tey fáa stuðul til til sítt virksemi í øðrum londum eisini tað er bara tað fólk sumsum eru búsitandi í øðrum londum tey fáa ikki uttan víðari stuðla í føroyum tí tey skulu eisini hugsa um tann tað staðið heldir búgva har mann eisini hevur kunnað fingið stuðulspakkar men fólk sum búgva uttanlands og hava meginpartnan av sínum virksemi í føroyum tey eru eisini umfataði av hesum meni túsund takk fyri eitt eitt skilagott orðaskifti og nógvar útrettar hendur og okur vilja fegin í í mentanarmálaráðnum vera við til at gera hetta uppskotið betri so okur verða innkallaði sum uttan iva mong onnur og lat okkum síggja fram til at okur fáa eitti ja eitt eitt betri uppskot vist tað kann gerast betri takk fyri ja takk hervar onkur viðmerking jóhannes joensen ger so væl
takk fyri fólkuna ja gott at landsmaðurin er jalið
eg hugsi bara at nú segði eg at fleiri tiltøk sum eg skuldi fara til tað var í eg meini tað var august septembur vóru avlýst fektir korona so har er alt tann tíðin var eisini merkt av korona og har vóru øll tiltøk avlýst hóast kanska tilmæluliga ikki víst á tað so eg hugsi at at øll tann tíðin hon eigur at telja við tí har var einki felagslív frá hvørki brúdleyp til nakað annað kanska okkurt sporadiskt kanska av og á men men tað var heilt lítið takk fyri tá ið jensar ræðuleiðger so væl viðmerkingina
tra sum eg nevndi tað er at beinleiðisorsøkin var at mann knappliga hevði tekur og skerjur upp aftur meira og um hann so skal fara og taka alt testið við eisini tað er eitt eitt gott hugskot av tey mentanarnevndum arbeiði við tí og tað trúgvi eg feri eg halda verið edva jaco sent nevnd tað fer so at tað opna fyri at tað verða onnur virkisøki sum eisini fara at biðja um at fáa hjálparpakkar men lat okkum síggja hvussu tað verður ja takk edvard jacobsen ger so væl takk fyri forkvinna tað er akkur at eta her við hjálparpakkum og vit sæða nakað
til hjálparpakkar nú gjøgnum tvey ár og og tað er ymiskar upphæddir ogtað er ymisk long tíðarskeið men tá eg tað tí eg nevndi tað tí tá ið setti meg inn í hettar her so so hugsaði eg nemiliga hvat grundin til hatta hesi hjálparpakkin kemur hann kemur jú beinleiðis av tí at tað stongdi niður og tí tí tí tí harn maa hugsað aftur fram visti han ú ikki stongdi hvat so men men tí er tað gott man hevur hesar her nevndar viðgerðirnar soleiðis at mann fær líka sum lýst hvat var í hesum tíðarskeiðnum hvat var frammanundan soleiðis at mann kemur til ein eina niðurstøðu um hvat hvat hjálparpakki er best og hvat tíspunkt er best og tá er tað sjávandi eisini onnur sum kunnu hugsa ja men vit eru eisini skerd í í heyst og sovorðið so tað kannmann jú ikki ikki vita hvussu tað akkurát enda við men men men nevndarviðgerðin skal so koma ja takk jenisarana ger sovæltað er júst
hatta at øll viðgerðin er jú basera upp á at mann skal kunna gera eitt uppskot betri tað kemur í tingi og so fer tað í nevnd og so kemur tað til aðri triðju viðgerð og har hevur mann so møguleikar at at grípa inn og og rætta veikleikar og ger alt betri so takk fyri tað útretti hondina e var ein viðmerking afturat frá høgni hoydal ger so væl ja frá forskíðina eg haldi tað var gott at fáa avklárið tíð
t við at fyri listafólk búsetan í føroyum so er tað eisini galdandi fyri fyri tiltøk sum blíva avlýst úti í heimi ella uttanlands øh men so hevi mær ein meira ein tekniska spurning tí at egeg kenni tað so at teg vilja til at fáa fáa bótt munandi um henda stuðulin øh men tað krevur so eisini eina fíggjarliga heimild hog tað vil siga vit mugu vit mugu so fáa sett meira pengar á fíggjarlógini til at kunna økja hesa puljuna sum er til at til at søkja úr er lanssmaðuin samdur í tí og og kunnu kunu vit gera tað skjótast gjørligt vis mentanarnevndin kemur hasa niðurstøðunaja takk jenisarana ger sovæltaðtð
nvnti at eg dugi ikki at síggja at tað er nakartrupulleiki vist tað skuldi hent at játtanum at umsóknar svaraðu fíggjarliga til størri enn tað sum er sett av í eyka játtanini egdugi ikki at síggja at tað skuld era nakar trupulleiki at at broyttta talið tí nevndirnar arbeiða arbeiða saman tað kann je eisini vegjørda ein broyting í í í mentanarnevndini sum mann brádliga sær hendan kemur at kosta eitt sindur og tað plagi vera soleiðis sum fíggjarnevndin um mentanarnevndum í hasum førinum samarbeiði um at at gera alt betri so tað dugi r ikki at síggja nakran trupulleika men sum sagt hatta beløpið seks hundrað túsund er sett á tí at mann metir at hatta er tað er ikki óhfaldeseraða git tað er mett út frá tí sum aðrir hjálparpakkar á økinum hava kostað takk fyri ja takk so nú var orðaskiftið endað og hetta málið verður beint í mentanarnevndina vit fara so víðari til punkt fýra á skránni uppskot til samtyktar um sáttmála millum føroyar og europasamveldi um luttøku luttøku føroya í samstarvsætlanum samveldsins og forkvinnan skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað jacob vestergaard fyri javnaðarflokkin aksel vilemsen johannesen fyri sambandsflokkin jaspur langoard tjóðveldi høgni hoydal miðflokkin biljustinussen og framsókn bjarni kárason petersen og fyrstur at røða er jacobvestegaard ger so væltakk fyri
hetta málið snýr seg um eina avtalu eina rammuavtalu sum føroyar og es eru komnir ásamtum sum gevur føroyum víkaðar møguleikar at gerast partur av øllum samstarvsskráum í es ið loyvir atlimaskapi við lond uttan fyri es saman við fainggar føroyar es samráð seg um eina avtala sum tryggjara føroyski atlimaskapur í granskingar og menningasstarvin hi es heldur áfram skráin hjá es á granskingar og menningarøki gekk út í árslog tjúgu tjúgu tað var tann skráin mann kallaði raisun tjúgu tjúgu og tí skal ein nýggjur sáttmála gerast fyri tey komandi árini og tað er tað sum landsstýrismaðurin nú leggur fyri tingið at góðkenna tann á góðkenna tann sáttmálan

um verkætlanir og fáa atgongd til tann gransking om menning sum sum gongur fyri seg í europa ein góðan møguleika at vera partur av øllum tí granskingarvenningarsamstarvinum sum sum er

hevur verið áhugvert ísamstarvinum higartil tað evur verið tað at mann hevur ja havt møguleikan og hava verið nakrar verkætlanir sum hava sprattið burturúr horeisum og tær hava so føroyskir gragranskarar tikið lut í om reisan verkætlanin kostaði frímjar nógvar pengar fyri føroyar og hyggja okur eftir hvat ið okur nokk hava fingið burturúr av granskingarpengum til føroyar í mun til tað sum okur hava goldið so er

hava okur goldið rættiliga nógv meira enn tað sum okur hava fingið og so kann so ein vordera og siga hví brúkar kúks teir pengarnar sum okur hava goldið til es hví havi egikki brúkt tað til okra egnu granskarar okrar egnu granskingarstovnar soleiðis at okur kanska høvdu fingið fingið meira burturúr sjálvandi er tað øgiliga umráðandi at føroyskir granskarar hava atgongd til at arbeiða við sínum feløgumkring europa teimum sum okur líkjastmest okra okra okra grannum tað sum nú er hent við hesum hesum hesari verkætlanini ella he hesum sáttmálanum taðr teg meira meir javnvág í tað sum mann rindar og tað sum mann fer soleiðis at mann rindar inn í granskingarsamstarvið í tann mun sum mann fer sum mann fer úr granskarstarvinum eg minnist gott a hettarhurisin tventi tveytil at tjúgu tjúgu var á skránni tá sá man øgiliga stórt í tíð um mann væntaði at føroyskir granskarar fóru at fáa nógv burturúr og tað fór at vntað fór at koppa mótsættan veg at tað sum okur betaltu fingu kanska fleirfald aftur sjálvandi veit eg ikki hvat vitan og gransking okur hava fingið burtur úr hesum er tsjáldan mann hoyrir øgiliga nógv til tað meni tað hevur verið ein ein skeiv javnvág frammanundan og tí er ð øgiliga gott at mann í hesari avtaluni ja hevur tað prinsippið at mann rindar inn í mun til tað sum mann fer út úr úr samstarvinum eg havi sum so ikki so nógv annað at leggja afturat at enn tað at hetta er ein góð avtala ein avtala sum víðkasta samstarvi sum hevur verið í hesum økinum og gevur føroyskum granskaran granskingarstovnum møguleikan ati luttaka í granskingarverkætlanin vera partur av av granskingarverkætlanini sjálvandi er tað gott og okur hildu kanska tá i mann byrjaði hetta samstarvið tann tíðin tað var at mann eisini kundi víðka tað og víðka tað til til onnur økir og eg hugsaði nokk so nógv tá um um hatta handilspolitiska øki og so framvegis og ja men slíkar avtalur taka tíð at gera og taka tíð a forhandlað upp á pláss og hettarhetta er ein ein góð avtala sum eg komi sum landsstýrismaðurin ber í tingi og okur fara sjálvandi ati viðmæla og at geva hesi avtaluni bestu bestu viðgerð soleiðis at okra granskingarmenningarumhvørvi kann hava og fáa framhaldandi atgongd til hesar pengarnar og til hesa her thesa umhvørvið sum stendur fyri gransking í europa takk fyri ja takk næstur at røða er asel welmsonj
ger so væl ja takk fyri frá forskránna hetta er sum sagt eitt uppskot frá vatnstovuni
týrismanninum í í skúla og mentamálum og uttanríkismálum og tað snýr seg um ati vit hava ella fingu atlimaskap í í europeiska ella granskingarsamstarvarinm hjá es aftur í tvey túsund og tíggju og tá var tað soleiðis ati mann hevði eina granskingarsamstarvsavtalu við es og tey sumhøvdu alimaskap í es sum kallaðist fb sjey har við at verða limir og rinda eitt limagjald sum var ein ávís upphædd minnist meg rætt so var hann kanska á leið níggju tíggju milliónir tá afturí tvey túsn og tíggju so kundu føroyskar fyritøkur og føroyski granskarar og og fólk sum arbeitt innan fyri ta øki søkja um stuðul úr tí europeiska granskingargrunnunum og í tvey túsuno trettan so fingu vit eina nýggja avtalu europeiska avtalu um granskingarasamstarv sum kallaðist fyri horraison tjúgutjúgu oghar var føroyingar við eisini hon varð frá tvey túsundogtrettan til tvey túsund og tjúgu og so ver hon gingin út so nú snýr hetta málið seg um at mann skil ger eina nýggja hreisan granskingarsamstarvsavtalu sum er galdaði frá tvey túsund og einogtjúgu og fram til tvey túsund og sjeyogtjúgu og og so kannman hyggja eftir at hevur a loyst seg fyri føroyar ella ikki atsovit kunnu staðfesta ati at hendan her ganska samstarvatrettanir fram so varð ann víðkað atað ikki veirt bara var vanlig gransking tað eisini snúði seg um nýskapan og menning í nýggjari tøkni og føroyar hava so luttikið og hava fingið nakað burturúr og serliga hava fingið nakað burturúr innan fyri innan fyri innan fyri hav og hav tilfeingi aling orku og tøkni menning meni tann gamla avtalan var soleiðisatmann rindaði eitt lutfall í mun til btu altso okkara búskap støddin á búskapinum og tá tað var aftur í tvey túsund og tíggju á leið minnist hmen rætt níggju tíggju milliónir krónur so vaksla heilt fram til tvey túund og tjúgu upp til sekstan góðar sekstan milliónir og hygg mas eftir hvat vit hava fingið burturúr so hava eg nokk havt undirskot av tí stórt undirskot sjálvu vi tr eikanska esin trupult at koma eineyvun tølum hvat vi havi fingið burturúr tí at nakað er komin beinleiðis til føroyar altso bara føroyskt og aðro øðrum førum hava føroyingar luttikið saman við útlendingum í granskingarsamstørvinum men nokk eingin ivir um at fingið undirskot og eg byrjaði fyri nøkrum ári síðani at seta spurningin um tað var rætt at halda fram ikki tí hetta er rætta stóran týdning mans kuldi kanska heldurupar at játta pengarnar á fíggjarlógina soleiðis at vit í føroyum kundu brúka pengarnar men nú hevur mann so komin har til at mann fingið ein nýggjan loyst um hvussu mann skal fíggja hetar og hvat tað kostar at luttaka og har tað verður meira knýtt til a minni knýtt til eitt lutfall av ptu also ar búskapinum hjá okkum men meira til hvør úrtøku vit fáa burturúr og sambært landsstýrismanninum og hansara fyrisiting so verður mett at vit í inniverandi ári kommu at rinda umleið átta milliónir krónur men so kann tann upphæddin broytast í næstu árini andað upák hvør úrtøkan verður hjá føroyskari gransking so tað halda vit er áhugavert tí at í longdini gevur lítla meining á a vussu pýta meira pengar inni á samstarv enn mann fær burturúr tí fyri føroyskari gransking men hetta ljóðar áhugavert og javnaðarflokkui er rætligar positivur tí tað er eingin ivi um at eitt eitur sjálvt tær gransking á verkætlanin vit kunnu gera í føroyum og pengar vit brúka gransking til at skapa til at skapa alsminniliga menning og samfelagsligan menning hevur stóran týdning men eisini tað at vit kunnu luttøka altjóða gransking saman við øðrum altjóða aktørum í europa hevur stóra r er ein fyrimunur fyri føroyska gransking og føroyskt vinnulív eisini so við tað at nýggja tí nýggja loysnunum sum nú verður hvussu mann rindar gjald fyri at luttaka sum sær tað munandi meira áhugavert út enner an jørdir ramanundan so javnaðar flókkur er rættiliga positiv um hetta uppskotið takk fyri frú forkvina jatakk næstur at røða er jaspurlang
klártger so væl ja takk fyri frá fólkum nærum
ja granskingarsamstarv eg haldi vit hava tað er nokk so ikki so nógv ár síðan begintil at tosa ordiliga um gransking vit skuldu kanska eini tíggju fimtan ár afturá tíðina har mann ordiliga upplivdi at fólk fóru í føroyum fór í holt viðat granska og eg haldi eg má siga at tað er tað er hent øgiliga nógv uppá stutt tíð upp á stítsta tíð hendan avtalan sum ið síðnar tíð bleiv gjørdi í vey túsund og tíggju og endurnýggja í fjúrtan og nú enn aftur endurnýggja í tvey túsund og tveyogtjúgu hevur verið ein liður í tí gongdini at fáa fleiri fólk at granska í føroyum tað er granska inan fyri kt innan fyri havumhvørvið innan fyri veðurlagsbroytingar og víðari so víðari og eg haldi at tað eri alt saman ver við til at vit eisini gera okkara íkast til at fáa størri vitan hvat er sum hendir rundan um okkum gransking er viktig og so kannmann altíð tosa um at ogtað r eisni vera eitt sindur frammi um tað áðrenn at vit hava kanska ikki fingið tað burturúr sum vit hava betalt inn har haldi eg vit kunnu gott gera tað betri eg veit tað eru nøkur prosjektir ella nakrir persónar sum hava duga duga betri at søkt tað kanska krevur nokk so nógv og tí hevði mín áheitan til landsstýrismannin verið at mann fór kanska inn og gav størri hjálp til tey sum ynskja at søkja um stuðul tað tað krevur eitt ávíst arbeiði tað krevur eitt stórt arbeiði og tað r nógvastaðmis har mann kanska hevur møguleika til at fáa størri hjálp til at søkja um slíkar granskingarætlanir og tí er mín áhitandi landsstýrismannin at mann tey sum ynskja at fara tann vegin at tey kunnu søkja sær eisini um stuðul ikki bara at fáa møguleikar men at tey eisini fáast verða betri hjálp til at at kunna søkja eftir slíkum pengum sum hetta hevur møguleikar til at geva um tað heldur eingin loyna at tað hyggja vit kanska fram í tíðina hvat hendir tay næstu tíggjuogtjúgu áruni um statvek er her tá so heldur eingin loyna at so kemur tað eisini ativit koma at síggja nógv størri granskingararbeiði kanska nógv størri samstarvið millum lond og tí haldi eg tað er eisini viktigt at vit brúka tað høvið sum sovorðið sum es samstarv her gevur e í dag tá ið tú granskar so er tað øgiliga sjáldan tú situr einsamallur oftast ert tú knýttur at einum universiteti tú ert kanska knýttur at fleiri øðrumuniversitetum og granskarum aðrastaðnis og ikki ferðin tá kanst tú veruliga fara inn og vísa at tað at tað flytur nógv meir enn tá mun sjálvur situr og og granskar í sínum egna øki so eg haldi hetta er øgiliga spennandi hetta øgiliga gott og tí haldi eg vit skulu fegnast um at hetta er komið her til og ikki kanska hyggja for nógv eftir tølunum men heldur hyggja eftir hvat er tað fyri møguleikar eitt sovorurt samstarv gevur okkum takk fyri ja takk næstur at røða er høgni hoydal
tíma frú forkvinna eg haldi eg skal boða
sog frá beinanvegin at vit í tjóðveldi fara at taka undir við hesum karmssáttmálanum við tilhoyrandi við tilhoyrandi fylgiskjalið sum altso er leingingin ella nýggj avtala um at taka lut í es granskingarsamstarvinum hartil verðu hú nevnt atvið hesum karmssáttmálanum og yvirhøvur so verður eisini farið undir at royna at fáa føroyum at lit ma skapa ella luttøku í tco erasmus pluss samstarvinum og mentanarsamstarvinum sum eg hugsi eitur kreeitiv jurop øh og tað haldi eg gott eg haldi tað kann vera gott stig at vit eisini fara inn í ta irasmussamstarvið sum e hevi skiftisnæmingar og skiftisumskifti millum milum millum lesandi og annað í europa og eisini tað sum eitur kreeyvt í jurop har eru uttan iva eisini møguleikar fyri føroyska mentan og list viðvíkjandi sjálvum nýggja sáttmálanum so hava jú undanfarni framsøgu fólk greitt frá at tað er ein broyting ja tað er ymsar broytingar sjálvandi í leislnu fyri fígging sum nú mann byrjar við einum tali og síðani eftirmetir mann at mann eisini rindar í mun til luttøkuna man hevur sjálvandi eitt grundgjald eisini hog so eru eisini nýggir møguleikar í hesum her í mun til oreisum tjúgugtjúgu her leggur mann til dømis dent á sigur fleiri av av súlunum sum leggja dent á viðurskiftir sum vit eiga at kunna hava góðan møguleika at taka lut í alt tað sum hevur við sum vit nokk hava gjørt framanundan við havu tilfeingi og tað sum mán rópa tað bláu tann bláa tilfeingisbúskapin orkuumleggingina tøkniliga umlegging og talgilding her er ein ørgrynna økin vit kunnu taka lut í jaspur langaad var inni á hesum við at eisini tey árinni nú har vit kanska hava gjørt metingar um ithava fingið minni burturúr enn vit hava rinda inn til øhog tað er jú eliga týdningarmikið at vit hava góðar umsóknir tað at gera umsókn til slík til slíkar grunnar til slík samstørv er eitt yrki í sjálvum sær eg veit at vit eiga øgiliga góðir fólk sum duga at gera tær umsóknirnar og granskingarráðið hevur haldi sett te hundrað túsund krónur av til eisini stuðul til at gera umsóknir øh og eg havi ofta mælt til at fróðskaparsetrið ella granskingaráðið skuldi sett ein ella tvey av teimum dugnaligu fólk sum duga a gera umsóknir at vera beinleiðis ein ein megi sum kundi hjálpt við at gera umsóknirni tað r tí tað er øgiliga týdngarmikið atú skalt fáa játtani at tú dugir at gera umsóknini duga at fara út og fáa tey samstarvini sum skulu til fyri at fyri atlúka treytirnar í umsóknunum og so framvegis øhso fari e at skoyvta uppí frú forkvinna at tá vit nú lesa viðmerkingarnar til hetta uppskotið um gransking s verða so verða som verður dentur lagdir á nøkur viðurskifti sum eg haldi at tað er týdningarmikið atv leggja okkum at geyma eisini fyri okkara egna granskingarpolitikk og fyri okkara egna fróðskaparsetur her verður til dømis lagdur stórur dentur á týdningin av teirri frælsu granskingini tað vil siga at gransking ikki er politiskt stýrd og siga nú skulu vit gera hatta og gera hitt tað er í veruleikanum í annsókn við tey størstu vísindaligu framloguni sum eg gjørdi í heiminum um tey vóru politiskstýrd so hevði so er heimurin neyvan sæð út sum hann ger í tag og ikki fer at vera speiskur men tað eru ikki meir enn til síðstu fíggjarlógarviðgerð tá knappliga kom fíggjarnevndin við og segði tað hana at fróðskaparseturi kuldu leggja minni dent á gransking og heldur fara aðrar vegir og tað vil er staðiliga ávara ímóti eitt universitet har fróðskaparsetri skal vera frælst o og granskingini mávera fræls sjálvt um onkur heldur at hatta kemur ongan týdning í dag ella í morgin so er tað tað sum í veruleikanum kann skapa tey stóru stóru framlopuni í vísindaligu framstiguinnar her verður so eisini nevnt í ýggja nýggja programmunum at hevur so eisini latið upp fyri at av teimum granskingarskráum við sjálvi hava so kunnu jú eisini es ella fyritøkur einstaklingarsamtøku í es royna at koma inn í tær skipanirnar og har varð hann nevnd millum annað at vit hava tvær skipanir tað er sjálvandi tann høvuðsstuðulin til gransking men eisini tað sum eitur fiskivinnu royndir sum ikki fær so nógv merksemi vit hækkaðustað undir undanfarnu samgongu rættiliga nógv ta upphæddina settu eisini ein part av við ein grunn sum eitur grundnir til hugsain a grunnir til fiskivinnu gransking so har er nakað av peningi og eg haldi eisini ta er í lagi at eisini fyri at gagnnýgja tann peningin mest møguligt at føroyskir granskarar kunnu eisini fara út ogt gera avtalu við onnur um at koma inn í tær skipanirnar tað er ein partur av tí sum av tí sum her liggur at enda frú forkvinna fari eg bara at skroyta tar upp í at tað er týdningarmikið at ein slíkur sáttmáli sum hesin verður lagdur fyri løgtingið so løgtingið samtykki hann og harvið bindu føroyar og ikki bara landsstýrið øhog tað verður nevnt her at koma aðrar samstærtsavtalur undir hesi felagsnevndini sum nú skal viðgera hvussu vit kunnu taka lut í øðrum es samstørvum so haldi eg eisini tað er at koma fyri løgtingið og har kann e ikki bara mær frú forkvinna siga at hetta eigur at vit at gera verða gjørt við alt sum vit meta a hava týdning vit hava skeldast nógvum raddaramáli sjálvandi eigur slíkt at koma til løgtingis viðgerð tað hevði verið meiningsleyst halda tað at bara landsstýrisfólk sum jú eru sett av einum løgmanni til at vera fyrisitarar kunnu taka slíkar avgerðir uttan at hava hava løgtingsins samtykt og heimildi aftanfyri so vit fara sjávani í atfáa lýst teir ymsku tættirnar í hesum eisini við at kalla fólk inn sum fáast við gransking tað er jú ikki bara granskingaráðið og fiskivinnuroyndir tað er eisini tað er rættiliga nógvar nógvir smærri løkir í føroyskari gransking sum sum tað hevurið áhugvardar fingið inn at sagt jamen hvussu kunnu vit fult út gagnnýta atgongdina til ella samstarvið í hesi nýggja hesi nýggju avtaluni ta tað eg vóna at mentanarnevndin tekur tekur fleiri fólk inn sum vara av gransking hevur eisini nevnd heilsugransking hon er jú um um um nakað aktuell so og hevur nevnt í í sumt av tí sum sum eg havi sett á skránna eisini at mann hevur nakar serligar nøkur serligu átøk ella missjóns har er krabbamainsgransking eitt stórt øki og har uttan iva føroyski grgranskarar sum kunnu taka lut í í slíkum arbeiði so vit fara at taka undir við uppskotunum ot fáa tað lýsta nærri og fara at mæla landsstýrin til at í øllum lutum tá vit viðgera samstarv við onnur lond og eg haldi ithava fingið eina góða góðan karmssáttmála vælsignaði verður tit komið í tingi við tí og latið hetta vera felags átøk fyri føroysku tjóðina umboða av føroya løgtingija takk har var ein viðmerking biljustinussen ger so væl

tjóðveldis um at fíggjarnevndin hevði í sínum álit í skorið játtanina til gransking á fróðskaparsetrinum eg havi hug at rætta høgna hoydal eitt sindur og siga tað at tað sum fíggjarnevndin gjørdi var at minka tann vøksturin sum hevur verið í játtanini til fróðskaparsetrið í hesum vælskeiðnum hjá hesari samgonguni sum hevur verið næstan tretivu milliónir meiri enn hjá undanfarni samgongu tað minkaðu vit við tveimum milliónum í okkara áliti og vístu til at meira enn helvtin av pengunum til fróðskaparsetrið ferð til leiðslu og gransking og vit høvdu nakrar tankar um um mann ikki átti at hyggja eftir tí tí í fróðskaparsetrið hóvast alt ein útbúgvingarstovnur og er javnvágin røtt tað var okkara viðmerkingja takk høgni hoydal gersovælja eg
han fylgja biljustinussen og tí attíbetur er eisini u undanfarna samgongu
hava vit økt játtanina ella nógv til fróðskaparsetrið og so sigur hann sum minkar man bara vøkstur men tað sum eg hefti meg við tað vóru grundgevingarnar og nú og nú endurtók vilja styrnast tað at fróðskaparsetrið setur í finnstøðum útbúgvastovnum nei tað er tað ikki ein fróðskaparsetrið eitt universitet tað hevur trygt at tað hevur aldaraldar gamlan uppruna tað eru frælsir granskingarstovnar og tann útbúgvingin sum fer fram ella tey sum undirvísa á einum fróðskaparsetri tey skulu eisini granska tað er altavgerandi og fróðskaparsetrið haldi eg kann hava ein nógv nógv nógv størri leiklut enn tað hevur í dag í granskingum altso mín mín mín mín visjón er at fróðskaparsetrið við øllum teimum klassisku útbúgvingum og granskingarumførumum eisini taka støðið í tí føroyska jøroldum vit hava okkara tilfeingstak kann vera tilfeingistøð løgfrøði taka kann vera tilfeingistøð vinnu og annað tílíkt til men tað skal eg ikki bestemma at granskingarstovnur og at fróðskapur skal vera frælst tað er tað sum eg royndi at hevða teimum við tí at grundgevingin hjá fíggjarna hann var púra skeiv og misskilt fyri hvat er eitt gott ella hvat er eitt veruligt universitet ja takk so er næstur at røða

ja her liggur eitt uppskot á borðinum um eini rammisáttmála fyri samstarvið millum føroyar og og es á granskingarøkinum og eisini grundarlag fyri samstarvið øðrum økjum eitt ótrúliga spennandi skjal haldi eg og sum mann meir man lesur niður ígjøgnum síðuna í skjalinum meiri spennandi blívur innihaldið hóast tað kanska ikki hevur verið nógv tosað um innihaldið av hesum skjalinum í almenna kjakinum tað eru onnur ting sum fylla almenna kjakið meiri enn kanska góður politikkur men hetta er ein avbera eitt avbera gott skjal og eitt avbera gott mál fyri føroyar við stórum framtíðarperspektivum vit hava sum tað stendur í skjalinum so hava vit nú í næstan tíggju ár luttikið ella í góð tíggju ár luttikið í granskingarsamstarvi við es tað fyrsta samstarvstíðarskeiðið tað gekk frá tvey túsund og sjey til tvey túsund og trettan tað æt fp sjey fyri tey sum minnast tað og síðani varðe farið undir tað samstarvið sum eitur horeisovn tjúgu tjúgutjúgu sum var eitt framhald og ein víðari menning av granskingarsamstarvinum sum byrjaði við fpsjey fyri okkara viðkomandi og undir horeisan tjúgu tjúgu har var møguligt hjá granskarum at fáa stuðul til gransking og stuðul til nýskapan og til menning av nýggjari tøkni og tað granskingarsamstarvið hevur verið fyri atfinningum tí at vit bundu okkum til eitt fast milliónatal at gjalda sum almenn myndugleiki um árið og tær uppgerðirnar sum vit hava sæð hava víst at tað var ikki góð javnvág í fyri føroyar tað vil siga at vit í flestu førum rindaðu meir inn í samstarvið enn vit dugdu at skráseta at fáa burturúr tí sjálvandi skal tað helst vera ein rímiliga rímilig javnvág í slíkum samstørvum men mann skal eisini góðtaka tá i man er í slíkum samstørvum at mann viðhvørt rindar meiri og onkura aðru tíð fær mann meir burturúr enn mann rindar soleiðisnar eigur tað at vera tað sum eg haldi vera ógvuliga spennandi við hesum skjalinum tað er at tað víðkar enn meira um samstarvið við es sum sum ein atlimaskapur vit eru ú ikki limur í es men vit kunnu ígjøgnum tær skipanir sum atlimalond hava so kunnu vit fáa atgongd til til fasilitetir og til samstørv sum eru kunnu vera við til at menna okkum sum land og ikki minst okkara ungu fólk so hetta skjalið snýr seg fyrst og fremst um gransking men tað snýr seg eisini um at

at tað kunnu aðrir samstarvssáttmálar gerast og har varð har er nevnt erasmus altso útbúgvingarsamstarvi hvar ið vit kunnu fáa møguleikar fyri at fáa atgongd fyri føroyingar á á útbúgvingarstovnar í es og tað skal sjálvandi regulerast í einum einum samstarvsskjali sum landsstýrismaðurin fer undir at gera saman við egsmyndugleikum og so eisini tað eg haldi høgni hoydal nevndir tað tað sum eitur kreaitiv juróp eisini at vit kunnu fáa eitt frumskjal innan fyri mentan og list sum gevur møguleikar fyri hjá okkara menta og listafólki at fáa fáa paralell samstørv innan fyri teirra felgt eins og gransking hevur havt tað higartil og tað er haldi øgiliga visjonert og tað letur upp fyri veldligum møguleikum fyri fyri føroyingar sum vit kanska av tí at vit eru eitt fáment fólk kanska ikki hava møguleikar til at etabilera so so stór tilboð og so stór samstørv bara í okkara egna samfelag at vit kunnu fáa alt verða luttikin í øllum egs kervunum skapar jú heilt heilt aðrar møguleikar og spennandi møguleikar tá ið vit tosa um gransking so er tað eisini øgiliga týdningarmikið at vit kunnu knýta upp í størri granskingarverkætlanir tí vit vita tað at gransking er er ómetaliga kostnaðarmikil tað skulu tað verða øgiligar peningarupphæddir settar av til gransking á hvørjum ári innan fyri innan fyri tey ymsu økini kki minst innan fyri heilsugransking til dømis og teir pengarnir finnast í øgiliga lítlan mun í føroyum skal tað vera gransking sum ger mun og tí er øgiliga gott at føroysk gransking kann verða knýtt at størri granskingarverkætlan soleiðisnar at tann granskingin sum føroyingar gera blívu tikin við inn í størri granskingarverkætlanir kunnu blíva en partur av størri heildum og tað haldi eg er øgiliga spennandi í hesum sambandinum so so haldi eisini tað kann vera áhugavert at frætta um hvar føroysk gransking er í dag altso vit hava havt okkara egnu ætlanir kunnu taka ílegugransking sum eitt dømi hvar ið vit høvdu stórar visjonerar ætlanir um ílegurgransking hvar mann metti at føroyska fólkið var var vælegnað til at gera sína egnu gransking tí at tað hevði verið ein eitt eitt isolerað fólk í øldir og kanska bar til atat at fáa ein eitt heilt fólk undir granskingarluppin uttan at skula brúka øgiliga stórar pengar og orku upp á tað av tí at fólkatalið er ikki so stórt men at mann allíkavæl kundi gera vinna vinna stóra vitan við við lítlari orku men eg veit ikki um vit hava nátt so langt sum við sjónirnar vóru tá ið ið mann fór fór í holt við hetta her fyri eini fimtan tjúgu árum síðani kanska landsstýrismaðurin veit okkurt at siga um tað tí eg haldi at tann føroyska ílegugranskingin man hoyrir ikki nógv til hana í dag men er tað møguligt at knýta hana upp í aðra gransking eeftir hesum eftir hesum frumskjalunm ella eftir hesari avtaluni íð hesum samstørvinum sum finnast innan fyri hetta so so so kann tað vera vert at dyrka teir møguleikarnar men samanumtikið haldi eg at ta er ótrúliga spennandi tað sum eg eisini haldi vit eiga at at varpa ljós á tað er at vit hava í øðrum høpi tosað um at nærkast es upp á ymsar mátar at fáa betri handilsavtalur við es og so víðari eg haldi at við at brúka slík samstørv og at dyr verða latnar upp hendan vegin kann eisini vera við til at at taga tað lendið sum er neyðugt fyri at vit kunnu vit kunnu fáa aðrar fyri føroyar fyrimunir á egsmarknaðinum tað at vit hava slík samstørv tað haldi eisini vit eiga at hava í huga og e ivist ikki eina løtu í tí at hetta hetta kann vera við til at attaga lendið eisini tann vegin so eg eri fegin um hetta

ja takk so er tað edva jacobsen s fyr ein viðmerking ger sovæ
takk fyri harra formaður eg haldi hetta er eitt øgiliga spennan
tandá skjal við at gera hendan ramman innan fyri tí at vist tú úu hugsa um okkara ungdómi í dag eisini onnur gransking sum kann tilførast til til føroyar men mann kann hugsa um ungdómi í dag hjá okkum er sera altjóða hugaður og tí evur hevur nógv størri áhuga í at víðka sum hørisont enn vit kanska ímynda okkum og tá vil hendan her ramma av tal at geva møguleika bæði einaferi vísing gransking menning og nýskipan hon er øgiliga breið hon e øgiliga spennandi og kanska duga vit sletiki ordiligat ímynda okkum hvat hon kann skapa av sær men vist tú hugsar um heilsugransking so er tað tað nakað sum er heilt stórt og tað rættiliga nógv økonomiur í tí ofta er hann ikkiso nemmur hjá okkum at koma koma til so hetta er eitt øgiliga spennandi skjal vit hava viðgerð hava at gera eitt av teimum heilt positivu takk fyri harra formaðurjtakk ger so væl biljusinussen

tað næsta skjalið sum landsstýrismaðurin kemur at arbeiða við tann næsta sáttmálan sum sum fer at snúgva seg umútbúgving tíføroyskur ungdómur eru í ein ávísan mun raktur av atstóra bretland fór úr es og tð tað er mær vitandi ikki komið upp á pláss hvussu tað verður frameftir men tað eru ikki so fá fá ung fólk sum hava valt at taka útbúgving í í stóra bretlandi og sum nú verða rakt av at gjøldini hækka munandi og tað eru ein avbjóðing og so kunnu tað verið spennandi um um vit ígjøgnum onnur samstørv við es fingu møguleika og atgongd til góðar útbúgvingar á europeiskum universitetum kanska í staðin fyri í stóra bretlandi vist tað ikki fer at lata seg uppaftur takk fyri ja takk sor landsýrsmaður jens arana sum fær orðið ger sovæl

kasta var ómetaliga áhugavert tí okur vita tað at okur eru skerd kolusalt at koma á bretska marknaðin og fáa útbúgvingar fyri ein liviligan kostnað og tað gongur illa at sleppa víðari við tí at fáa gjørt nakrar broytingar í tí men eg vil siga beinanvegin at frá byrjan av sugure bleiv landsstýrismaður í uttanríksmálum so so havi eg ofta funnið úst av hestin her hvussu trupult tað er at fáa samband við eu systemið og tí má eg siga í tað at hetta er ómetaliga gleðiligt gleðiligt at at kunna leggja sovorðnan sáttmála fyri fyri løgtingið ein sáttmála sum eisini letur upp fyri øðrum sáttmálum sum biljustinusen endaði við tað er ómetaliga flott og og og og eg vil vil bera bera eina tøkk og rós til tey starvsfólk sum hava sitið á arbeitt eg havi gingið so boð í skrivstovunan hjá tem í dagavís og og havt fundur við e u kervi tí tað hevur ikki verið so lætt tað er er tað e eitt stórt veldigta arbeiði sum liggur aftanfyri hetta sum okur kunnu leggja borðið nú tí sum fleiri hava verið inni á tað verið funnist nógv at at to reiushonn tjúgu tjúgu tí at kostnaðurin bleiv so koulesaltstórur fyri føroyar og tað bleiv vann kostnaðurin varð roknaður út eftir protrenational produktinum hjá okum ein frymil sum gjørdi tað at kostnaðurin hækkaði bara frá ári til árs men tað sum okur fingu burturúr í granskingarúrslitum ella granskingarætlanin var ikki tilsvarandi hækking tað bleiv sagt frá eusysteminum at føroyingar høvdu fáar umsóknir men tær vóru ómetaliga góðfár so tað góða skal eg líka nevna at tær vóru góðar men tær vóru ovfáar ið fóru til hvat ið okur goldið inn sum var roknað eftir bbrotnatinu á produktinum so har var ikki samsvar men tær fingu føroyskir granskarar finguð rós fyri tað og lat meg líka nevna tann spurningin sum jaspur langaard var inni á hann tosaði um hetta her ati í sambandi við hetta her góðari umsóknir a at tað er ikki bara sum at siga tað at skriva umsóknir og og tað er so tað er tað skal nógv arbeiði til og nónvur peningur til at skriva góðar umsóknir og tí hevur tað verið soleiðis at fimmogtretivu túsund upp til mann kann hava søkt upp til fimmogrtretivu túsund krónur til at skriva umsóknir eg haldi at tað var av einum játtan upp á í hvussur tvey hundrað túsund til at skriva góðar sókn til at skriva mkbæði til at skriva og til at ferðast í sambandi við fyrrireiking av umsókninum so og tað fer sum eitt svar til jaspur langoard tað fer at halda áfram tann stuðulin fer framhaldandi at verða verða givin men tá ið mann roknar út hvat hevur mann fingið burturúr so er tað ikki bara krónur og oyrur

sum sum sum kunna geva okum hóming av tíð bara tað at at fáa atgongd til granskingarumhvørvið europeiska meginlandinum ikki bara gransking menn innan vísing sum heild og menning tað er eitt aktiv sum ikki kann metast í í krónum og tað sum tað hevur gjørt fyri føroyska gransking bara innan fyri heilsugransking sum eg havi fylgt væl við síðani ag kom á landssjúgrahús syrstu ferð tað hon er eksploderað og eg vil siga at hon reisin tjúgu tjúgu útskeldaði at hon reisini tjúgutjúgu eigur stóra ærir fyri tað hetta her at føroyskir granskair sjálvt um teir vóru forfáir teir skuldu havt verið fleiri so hevdi er fingið meir burturúr teir kundu fara út á á út í heim og og seta síni fingramerki á ómetaliga gott so effektin av ho reitsind og tjúgu tjúgu mátaðst ikki bara í krónum og ho retesind og tjúgu o gtjúgu hevur verið ein kveikjan til føroyska gransking og hevur flutt okum út á á heimsmarknaðin so tað tað er ótrúliga gott ønú eitur tað so horeison pluss og og nei hu reiðsho juróp og og tað eg verði so roknað alt út upp á ein heilt annan máta onkur nevndi talið átta milliónir sum horessum jurópifór at kosta føroyum kom á komandi fíggjarlóg tað er ikki heilt lætt at siga tí alt er tengt at hvussu reagera føroyski granskarar upp á møguleikan fyri at kunna fara granska veit einaferð nú í í vár apríl mai og tað ver spennandi at síggja hvussu nógv eg vænti at tað fer bara at ganga ein veg spennandi síggja hvussu nógvir føroyingar fara at søkja eg vænta ferð bara at ganga ein veg og tað er beint uppeftir og tað er gott líka ein ein viðmerking til okkurt sum biljustinussen nevndi og sum svarar til tað sum eg førdi fram eisini á einum fundi í í starvsfelagnum um gransking herfyri okur vissu okur skula tað var í samband við millum annað tað sum bleiv tosað um niðurskurðina á fíggjarlógini og sovíðari men biljustinusen gav eitt gott svar upp á tað til gransking har sigur nemligani við granskararnir at visu tykur skula fáa geør ikki bara millum tann vanliga føroyingin men eisini í tí politiska systeminum so mugu tykur fáa formilla út til tann vanliga føroyingin út til politikararnir hví tað er so týdningarmikið við gransking tað var tað sum biljustinussen nevndi hetti her at at

fáast við og sjálvandi har fara fleiri beinanveginr svara jamen tað síggja okur jú vísinda wøk í í íivísindabøkadeitur í í sjónvarpinum har sær mann ein part av tí ja ein lítlan part av tí men sum sagt hetta er eitt stórt stig at fáa á leiðini at fáa betri samband við eu eg veit ikkum eg fekk sagt tað eg ætlaði at siga tað byrjanin um oo siga hon ikki ongantíð komin til upp á angi men hetta her er veruliga nakað sum okur kunna fegnast yvir at hevur eydnast at fáa samband við eu tí at hetta her við við horeisum pluss nei hevur horit eisini iðu í uróp sumsum fleiri ava nevnt er bar byrjanum tí at tá ið hetta er samtykt á løgtingi so síggj okur fram til at somu fólk ella kanska onnur kunna fara í gongd við at at samráðast við eu um tað sum eitur erasmus pluss tavil siga tað er samstarv á skúlaøkinum og kreativ juurop sum er samstarv á mentanarøkinum so her er nógv gott at frætta í sambandi við aksel johannesen nevndi hetta her at at at at onkuntíð so hevði mannumhugsað eg haldi taver aksel jo hannesen so hevði mann umhugsað at kanska at fara og og og og bara seta ein játtan av á føroysku fíggjarlógina tí tí her hetta kostaði for nógv og mann fekk for lítið burturúr men tað er gott at okur ikki gjørdi tað eg skilji væl hugsanina tí at okur hava fingið so nógv annað burturúr sum ikki kann mátast peningi og so hava okur gjøgnum hesar samráðingarnar fingið ein heilt annan leist at at gjalda eftir og tað er heilt ótrúliga gott hatta var tað eg fari at takka fyri eina ómetaliga góða viðgerð av hesum uppskotinum og og sum sagt tað koma vónandi innan fyri stutta tíð tvey uppskot á sama hátt sum fara at geva okum upp aftur størri møguleikar fyri at koma út í heim takk fyri ja tak sevur viðmerkingar tað er biljustinussen ger so væl

royndi at mann fer nú tá ið hetta er samtykt so fer mann undir næsta stig at samstarva ella at atgera sáttmála um útbúgvingarsamstarv hvørjar vónir hevur landsstýrismaðurin til innihaldið av tí tí samstarvinum hvat hvat hvat kann mann rokna við verður líkasum høvuðsinnihaldið hevur ann nakra hóming av tí hevur hann hoyrt nakað um tað ja takk ger so væl jensarana eg veit sjálvandi hvat ið høvuðs
sum málið verður og
tað verður tað at knýta føroyska fróðskaparsetrið sum er inni í einari ótrúliga góðari menning akkurát nú okur royna at fáa tað góðkentá hægsta planir runt um í heiminum at fáa tað knýtt at universitetinum runt um í í europa men eisini útbúgving sum heild útbúgving sum heild tí at at bara tað at kunna skifta millum næmingar ha at føroyskir næmingar sleppa út heim upp á hægstu tyndar og og mótsatt at okur fáa vitjan av næmingum men eisini av av av av undirvísarum at at at føroyar tað er hetta málið sum okur hava at føroyar skulu vera har sum tað hendir úti í heimi taka lut og fáa fyrimunir menn og kanska serliga aftur elt hesum døgum eisini verða við til at at at at gjalda tá tað er neyðugt takk fyrija takk so er hatta málið
viðgjørt í fyrstu viðgerð og verður beint í uttanlandsnevndina næsta mál á skrá tað er løgtingsmál nummar einoghálvfjerðs tvey túsun g einogtjúgu og tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um vu løn tað er skipanin við frítíðarlønarkontin sum verður broytt og frítíðargrunnurin verður avtikin og annað formaðurin skal biðja um framsøgu fólk fyri javaðarflokkin er akselv johannesen ná fyri javnaðarflokkin verður tað ingilin didissen strøm fyri fólkaflokkin verðurtað hristian andreasen fyri tjóðveldið verður tað hervur polstóttir fyri sambandsflokkin er tað helgi abrabsen fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri framsókn erta bjarni kárason petersen ger so væl kristin adreasen takk hara formaður
hetta uppskot um broyting av lógini um røn við serligum sykti til frítíðargrunnin og frítíðarlønina vil verður soleinr at frítíðarlønr er nakað sum fakfeløgini hava umsitið og taða verið koyrt á konto hjá fakfeløgum og eisini í frítíðargrunn og tað er jú blivið til síðani rentan er fallin og vit hava fingið negativar rentur so er tað blivið ein dýriskipan at umsita tá vee sagt í uppskotinum at peningastóvni havi ikki roknað negatið rentu higartil men vissi hon bleiv roknað so so hevði mann skulda betalt eina komma fimm milliónr í tvey túnd ogtveyogtjúgu negativar rentu sum tað sum kanska fyrr var ein inntøkukelda hjá teimum sumhøvdu kontíðinar eeri í dag blivin blivin ein útreiðsla eg síggi í uppskotinum ta eg hevi ikki minni enn hundrað og tveyogtretivu frítíðarlønarkontíðir sum áttaogtrýss fag feløg eiga so tað sum hetta uppskotið inniber tað er mandi mann sketur upp tað er at mann saneraði heitta øki avtekur frítíðargrunnin og koyrir pengarnar til gjaldsstovuna at umsita og frídíðargrunnurin eftir uppskotinum skal so avtakast og tað stendur her at fai í grunninum er einir trettan millióni krónur og tað skal so eftir hesu uppskotunum flytast til granskingarrunnin eg síggi at taðhevur ikkiveri ordað full semja millum fakfeløgni hvat mann skal gera við hesar pengarnar onkur hevur nevnt at koyra t inni í arbeiðsmarknaðareftirnatargrunnin ot sleppa á handan mátan kemur øllum fólki til góðar meðan mann frá landssýrs síðu hevur so valt at fyrisláa at pengarnir fara inn í granskingargrunnin og tað er soleiðinr at tað var eisini nevnt her at vit hava eina eina frítíðarlóggávu sum sum ásetir at mann kann hava kalendaraárið sum innvinningarorið t iman upptenar feriu tað gongur annars frá fyrsta apríl til eyndina í mars og tað er eitt sindur umsiningarligð sít besverliga hava tvey tvey sløg av innvinningarárum og man roynt mælt til at mann kanska brúkar tað sum feðilógin sigur men tey ikka fareinikki t fylgili avtalufrælsi á arbeiðsmarknaðinum og tey sum vilja behalda kalendaári sum innis í ár tað kunnu tey so gera men tey koma so betala eykakostnaðin fyri at umsita pengarnar sum fara í frítíðargrun og sum sagt pengarnir sum liggja í frítíðargrunninum fara til gransking og tað verður sagt at at tað ikki hevur verið so nógv granskað í arbeiðsmarknaðarviðurskiftum og tí er ta týdning at fáa pengar javðsettir til tað endamálið og og tíverri berta líkasum lagt í í í í í skiga av granskingarráðnum at umsita so er tað hesin her tað er eisini reglur um her at mann alvso har er upphæddir sum standa sum sum eru firnaðar og tað blívr fer so flutt inn til yvir landskassan hevur ein lítil milli rokningp á ein millión í sambandi við onkrar roknifeilur við fara á fiskimannafelag suvíðari sum sum verður við útlíknað áðrenn mann áðrenn mann so avtekur hanna her frítíðargrunnin men tað sum hett uppskotið gongur út uppá tað er tað at allar frítíðarlønarkontoir við at lagdar saman í eina kontu sum verður løgd til gjaldsstovuna at umsita og tað verður taks sum umsitur frítíðarlønina og tað verður landskassin sum bær útreiðslurnar su pá tanmáta egur að ein fyrimunu fyri efta er en fyrimunur fyri arbeið arbeiðsmarnanin í dag at fáa hettaher gjørt hendan umaftin so mann seppur undan atbetala kostnaðin og so er tað frítíðargrunniri han verður so avtikin og fain verður lutt til gransingaráið og tann parturin sum stendur á grunninum sum hevur verið altsos higaravav rentuinntøkum og frítíðarløgnum og sum er fyrna og tað verður so fram eftir ogn hjá landskassanum að eí stutt um tað sum hett upskotið gongur út uppá og hetta málið skal viðgerast í rættarnevndini og tað fara vit so at hyggja nærri uppá og fara at kalla allar partar inntil hoyringar takfyr ha formaður jatakk næstur at røða verður yngilin dyis
krnstrøm ger so væl ja takk fyri hasa
er landsstýrismaðurin í umhvørvisog vinnumálum sum hevur lagt fram nakrar broytingar í lóg um frítíð tað eina er tað at at lógin hevur verið broytt til frítíðarlógin heitið broytingarnar tær eru við skipanini um lønarkontur og frítíðargrunnin sum verður avtikin fakfeløgini tey hava eg nú tí víst á at tað er neyðugt at mann endurskoðar hesa her umsitingina av frítíðarlønini og nevndin í frítíðargrunninum hevur ført fram at tíðin er farin frá tí grunninum soleiðis sum mann er í dag tí skjýtur mann upp í hesum uppskotinum at avtaka grunnin samstundis sum mann tryggjar at faði og tann tøki peningurin sum er verður nýtdur til endamál sum er til gagns fyri løntakarar og tí taka vit sum heild undir við sjálvandi eisini vit teiyri treyt at faði og peningurin skal koma tí arbeiðandi fólkinum til góðar sum støðan er í dag so skal hvørt einstakt fakfelag hava eina frítíðarlønari kontu har tey spara frítíðarlønina hjá øllum limunum saman í innvinningarárunum ivinárið tað er vanliga frá fyrsta apríl í einum ári til einogtretivunda mars í árunm sum kemur aftaná og frítíðarlønin verður so útgoldin annan mai men vissi ein løntakari ikki er limur íð einum fakfelag so kemur frítíðarlønin hjá viðkomandi á eina kontu sum eitur frítíðarkontu og tann einasta uppgávan sum hendan frítíðarkontan hevur tað er at tryggja at allur løntakarar koma undir skipanina við frítíðarløn eisini tey sum ikki hava eitt fakfelag har sum frítíðarlønin verður plaserað og fyrr so umsati frítíðargrunninin hesa frítíðarkontuna men í dag er tað taks sum ger tað tað eru trettan milliónir krónur í í grundsins í dag í frítíðargrunninum og tað kann ikki fara niður um hesar her trettan milliónirnar uttan við loyvi frá landsstýrismanninum harumframt so eru á leið sjey hundrað og hálvfjerðs túsund krónur tøkar og hetta her er peningur sum er komin inn frá rentuinntøkum av teimum innstandandi frítíðarlønunum og avkasti av fanum og frítíðarløn sum er fylnað og tí er blivin ogn hjá frítíðargrunninum

øog ein grund til at mann nú vil avtaka hendan grunnin er at rentana faðnum og innistandandi frítíðarløn at rentan hevur sjálvandi sum vit øll vita hevur verið negativ tey seinastu árini og so eisini tí ati inntøkurnar av fyrnaðari frítíðarløn eisini minkar tí at hjá teimum allarflestu so er hendan her flytingin til frítíðarløn hom er automatisk í dag og tí er tað færri sum sumkanska av óvart ella av øðrum orsøkum hava frítíðarlønina standandi á hesari konktuni og ongantíð krevja hna so manni skjýtur upp at allar frítíðarlønarkonturnar tær verða lagdar saman í eina kontu hjá gjaldsstovuni og at taks skal umsita frítíðarlønina og at landskassin hevur kostnaðin av hesum tað merkir faktiskt eina sparing fyri fakfeløgini sum áður hava skula havt kontur sjálvi og gjalda fyri umsiting av frítíðarløni

mann roknar við at umsitingin av frítíðarløgnum kostað eina komma fimm milliónir krónur og pluss tað sum tað kostar at hava frítíðarløgnum standandi hetta eina árið áðrenn tað verður útbetalt og við tí rentustøðnum sum er so metir landsbankin at kostnaðurin verður umleið eina komma fimmogtjúgu milliónir árliga

men hetta uppskotið tað avtekur sostatt frítíðargrunnin og allan peningin sum er í frítíðargrunninum tað verður flutt granskingaráðnum og upprunaliga kemtað kemur fram í uppskotinum at upprunaliga so hevur mann ætlað at fai og upphæddin sum grunnurin kann brúka til stuðuls skuldi flytast arbeiðsmarknaðareftirlønargrunninum men har hava fakfelagssamstarvi og samtakt til dømis víst á ati mann heldur eigur at brúka peningin til gransking og kanning viðvíkjandi arbeiðsmarknaðarviðurskiftum eitt nú í granskingarráðnum og tað hevur landsstýrismaðurin so tikið til eftirtektar og tað vil siga so at hesin peningurin úr frítíðargrunninum sum verður avtikin fer til granskingaráðið at granska innan fyri arbeiðsmarknað og og arbeiðslív og tað er so landsstýrismaðurin sum kemur til at gera reglur um hvussu hesin peningurin verður verður býttur og hvussu hann kemur best løntakaranum til góðar

ja og tað eru so eisini í hoyringarsvarinum so sær mann eisini tað at hær eru sjálvandi nú te i man viðger frítíðarlønina so eru fleiri onnur viðurskiftir sum fakfeløgini eisini ynskja at fáa fram í ljósi og vísa á mangla í lógini í dag ein av hesum her tað er ein eitt hoyringsfrær svar frá k har sum mann vísir á ati mann mann ynskir at fáa eitt stykki afturat í frítíðarlønina sum sumsnýr seg um at vissi løntakarin gerst sjúkur í frítíðini so skulu dagarnir sum viðkomandi er sjúkur ikki telja sum frídagar treytað av at ein ein læknaváttan verður latið tað haldi eg er eitt gott hugskot eg haldi eisini at tað átti at verið ein partur av av tí at tá tú ert sjúkur tátað er ikki ein partur av tínari frítíð annars stú blívur sjúk so hevði tú farið heim sjúk og ikki eg veit ikki verið heima og og slappa av og bara havt frí tí tað er jú ikki tað tað er at vera sjúk men tað skal sjálvandi vera við einari læknaváttan og tað taki eg fult fult undir landsfelagið hjá handverkaranum vísir á at tað einki krav um í dag at frítíðarlønin skal gjgjaldast samstundis sum lønin sum tað til dømis er galdandi við eftirlønini h tey vísa á at at frítíðarlønin er eins og eftirlønin rokna til eitt ávíst tíðarskeið nemliga frítíðina og tí kann tað koma fyri at lønin verður útgoldin í einum og frítíðarlønin so kemur at mangla í tá frítíðin skal haldast í dag so er tað eitt krav um at at eftirlønin verður goldin tá ið lønin verður útgoldin annars kanst tú ikki gera eina lønarútgjalding ø og tað verður steðgað í skattaskipanini og tað heldur mann so skal vera eisini galdandi við frítíðarlønini og tað eri eg faktiskt sum fyri sovítt púra samd í at hesi her pengarnir eru skinmarkaðar til eitt ávíst týspunkt eins og eftirlønin vit hava sett tað í gildi við eftirlønini tað átti eisini at verða settur í gildi fyri frítíðarlønina men tað eri sjálvandi eisini nøkurviðurskiftir sum mann kann viðgera víðari í nevndini um møguliga gera broytingaruppskot
ger so væl ja harra formaður hetta er
uppskot hjá magnus rasmussen lansstýrismanni um frítíðarlønina um skipanin við frifrítíðarlønarkontum verðið broytt og frítíðargrunnurin verður avtikin og aðrar broytingar hetta málið hevur verið nokk so leingi á veg eg hevði tað á landsstýrisfundi fyri umleið einum ári síðani men nú er tað so komið í løgtingið og tað verið soleiðis nera fakfeløgin tey hava havt frítíðargrunnirin undir hond ellaá frígjalønina og og tað sum var tað sum var áhugavert við tí var sjálvandi tá ið tað kom at tað gav nógvar pengar hetta var nógv rentu at vinna og tað fingu fakfeløgini so í sín part men tíðirnar eru sjávandi broyttar og í dag so so blívur tað ikki ríkur av at eiga pengar tað kostar at eiga pengar og og at hava pengar um undir hond so nú tosa a um negativar rentu og fakfeløgini hava havt ynski má sleppa av við hetta aftur og tað haldi er skilagott at mann flytur eftar og og skal mann gera tað so er løtan tað rættan út meðan tað meðan fagkfelagir hav ynski um at gera tað tí at tey ikki vilja hava verðar hesar støðurnar tey um skulu rinda negativá rentu hetta fer sjávandi at kosta landskassan nakað av umsiting og og helst eisini itt sindur av rentu tapi men stuttum so eru broytingarnir tær at allar frígjarløgnarkontur verða lagdar saman í einai kontu hjá føroya gjaldsstovum taks skal umsita frítíðarlønina tavil sig at landskassin ber kostnaðin av hesum og tað gertaktiskt faktiskt longu í dag hann umsitur nokhsnógv av hesum her men hevur so einki til frídtíðargrunnin fríggjarlgrunnurin verður so avtikin og færgrundsikki verðu flutt til granskingarráðið og inntøkur sum fríggjagrunnurin higartil hevur havt av rentuinntøkum avkasti og frítíðarløn sum er firnað ferði frameftir onn hjá landskassanum so eg má spyrja hví hava vit ein frítíðargrunn og har tað soleiðisnar at at onkuntíð so hevur frítíðarlønin ikki havt nakran móttakara tað kann vera tað onkur hevur arbeitt í føroyum og og farin av landinum ella hvat tað skal vera og fyrr var tað soleisr at tú skuldi søkja og tað er tað onkustaðni enn haldi eg tú skuldi søkja um frítíðarlønina t hon kom ikki automatiskt men í dag so so kemur kemur tað meira automatiskt inn inn inn á kontuna hjá hjá lønmóttakaranum og so er tað sjávandi eisini nøkur fólk sum ikki limir í nøkrum fakfeløg og og hvat ger mann so har tá ið fakfeløgini skulu umsita kontuni fyri sínar limir

øhsjálvandi so kann mann eisini spyrja kunnu arbeiðsgevarin sum ikki bara sjálvir hava hesar pengarnar undir hond til teir skulu kjaldast út men har er sjávandi tann vandin at vist ein arbeiðsgevari ella felag fer fer á knóranum áðrenn lønin er útgoldin so so eru pengarnir vekk so missir løntakaran sínari sína fríttíða løn og tað vil mann helst ikki koma út fyri og tí mágan hava eina skipan hvar ið hvar ið pengarnir verða goldnir so hvørt sum løn ver útgoldin og so so fella tær til lønmóttakarin tá ið tann dagurin kemur

ein spurningur sum sjálvandi kemur upp hvørjam mann skal avtaka grunn taðer hvat gera ð við pengarnar sum eru í grunninum og har hevur mann arbeitt við í tankarnum um at tað skuldi fella til arbeiðsmarknaðareftirlønargrunnin og tað helt eg sjálvur vera eitt gott hugskot tantí tað var tí at tí ati tað tá koma pengarnir faktiskt øllum lønmóttakarin til góðar altso tá tað tá kemur tað sumsum eitt stovnsfar til tileftirløn tánn tíðn tá mann blívur pensjoneraður men fargfelnin tað hevur so ynskt at at tey hava faktikt havt fleiri uppskot tey at tosa um gransking innan arbeiðsmarknaðin og so má tosa um grunnar fyri óarbeiðsførar fiskimenn tataðtað er eg uppi á vent men so stendur í hsu upskotinum at mann er so komin til tað at pengarnir skulu flytast til granskingaráðið og tað skal marka til gransking innan arbeiðsmarknaðarviðurskifti er faktiskt sama modell sum tá ið sjúkrakassan bleiv avtiknher tá tá bleiv man eisini samdur um at pengar skal brúkast til gransking innan fyri heilsuøki so tað er nokk tað sama sum mann brúkar her ein annar spurningur sum ikki er partur av hesum málinum og og sum eg veit hel ikkihvat mann kann gera við frá politiskari síðu men allíkal ein áhugaverdur spurningur tað er tað er tá ið ein tímaløntur arbeiðir yvirtíð tú fært løn av tíni løn at tú fært løn fyri títt arbeiði og sooðs nógv fer fer til frítiðarløn tá ð mann er tímaløntur so fært tú tólv prosent í frítiðarløn arbeidir yvirtíð jamen so so veksur fríddialønin eisini við tólv prosentum av tíð ha men ert tú fastløntur ein fastløntur fær løn fær frítíð við løn pluss eitt oeita hálvt prosent og arbeiðir mon yvirtíð jamin so fær mann bara eitt eitt hálvtprosent tú fært ikki ikki tað sum svarar til til sjálva lønina tað vil siga at ein fastløntur fær ikki líka nógv nógva frídtarløn av at arbeða yvirtíð sum ein tímalønt tað er ein spurningur sum okkurt fakfelagi hevur nevnt viði mær onkuntíð sum sum tey at síggja so ein trupulleikar men spurningur bara hvat hvat mann fær gjørt við tað so hóast eg eitt afturat nú nú fáa landsstýrisfólk skógvarnir at uppskot far ikki til hoyringar men her altso hetta hevur verið til hoyringar hjá umleið umleið hundrað feløgum haldi eg pluss at tað heur ligið enn tríggjar vikur á á á portalunum hjá umhvørvisvinmálarum til almannahoyring so so landsstýrismaðrin skal so hvussu ikki fáa átalu fyri at hav ikkiver til hoyringar eg hetta má vera eitta besta hoyrda uppskot sum nakrantíð er komu í løgtingi men men tað er bara gott at fólk fáa loivi til at siga s hugsa tað var tað sum eg hevði siga um hetta málið takk fyri
ger so væl takk fyri harra formaður ja
mn hoyrir eftir eitt uppskot sum tey flestu kanska eru samd um tað blívur kussu ikki eitt øgiliga heitt kjak um hetta uppskotið sum er eitt uppskot um a gera broytingar í lógini um frítíð við løn ella komandi frítíðarlógini og eg ætli mær ikki at koma so ræða nógvir niður tetaljur sum undanfarni framsøgufólk hava verið men talan er í stuttum um tríggjar broytingar atallar frítíðarkontur verða lagdar saman í eina kontu hjá gjaldsstøguni elda hjá taks at taks fyri a umsita frítíðarlønina og at tað eru landskassin sum fer at bera kostnaðin og at frítíðargrunnurin verður avtikin og faið verður flutt í granskingarráði hetta kann mann siga er ein fyrimunur fyri fyri løntakarafeløgini og tað ger skipanina minni kostnaðarmikla er eisini nakað sum fakfeløg hava verið hava mælt til eg ætlaði at brúka eitt sindur av mínar tíð til at snakka um tað at mann koyrir faði í granskingarráðið tað haldi eg er eitt øgiliga gott uppskot og at tað verður markað til gransking í arbeiðsmarknaðarorviðurskiftum eg haldi vit hava faktiskt snakkkað nokk so nógv um júst gransking arbeiðsmarknaðinum í løgtinginum hvussu síðan eg koma á ting vit hava øgiliga lítið av tølum um føroyska arbeiðsmarknaðin tilað líti av grannsking um arbeiðsmarknaðin so tí er tað øliga gleðiligt at mann nú fer at marka hesar pengarnar til júst gransking í føroyska arbeiðsmarknaðinum tá ið sjúkrakassagrunnurin varð avtikin so varðtá varð faðið markað til heilsugransking og fyri stuttum varð stutt tíðarsíðan so var eitt tiltak við fleiri stuttum framløgum um granskingarveranir sum verkætlanir sum tað faið varð brúkt til og tað var øgiliga gott og fantastiskt at uppliva hvussu hvussu nógvar granskingarverkætlanir høvdu fingið stuðul frá hesum faðnum so tí ver tað eisini spennandi at fylgja hvørjar granskingarverkætlanir verða framdar um á føroyska arbeiðsmarknaðin og at síggja úrslitini av hesum verkætlaninum tað vísir eisini tað veur stórar postivitetir um at brúka pengarnar til tað so tað gleðist seg um og tað gleðir meg at fylgja við øh visti mann tekur heta uppskotið so verður tað mett at broytingar fara at kosta á landskassanum millum tvær og tríggjar milliónir árliga og talan er eisini um eina sparing fyri løn takara feløgini so tað er gott hoyringsskrivin er eisini posa um hetta uppskoti sum og mæla til onkrar broytingar sum eisini har onkrar av broytingunum eru tiknar við men samtak vísir eg einum hoyringasskrivi á at at frítíðarlønirnar sum fyrna at har ikki eiga at fara í landskassan men heldur seg eiga at fara til framan fyri viðurskiftini á arbeiðsmarknaðinum tahalgið ljógar sum eitt gott hugskot tað verður so víst á frá vinnumálaráðnum at grunderklata fyri landskassan er tí at landskassin ber kostnaðin av hesum broytingunum men eg haldi ati at tað er nakað sum vit áttu at kunnað tikið upp í nevndini eghaldi allir peningur til gransking í føroyska arbeiðsmarknaðunum eru væl brúktir peningur so so tað fari eg at taka upp annars ivist ikki í at vit fara at fáa eina góða viðgerð øav hesum málinum í nevndini so havi eg faktiskt ikki meira at leggja afturat takk fyri ja takk næstur a røða verður st
fann klein poulsen ger so væl
takk harra formaður tað er ikki tær stóru politisku ósemjnar um hetta málið fakfeløgini hava víst á tørrinum at broyta skipanina fyri frítíjagrunni og nevndin íførutagrunum hevur eisini víst á hesi viðurskiftini og og tískil verður skuldið upp at avtaka grunnin og og tað kemst millum annað av negativu rentuni sum sumsum grunnurin er spardur fyri hesi síðstu árini men mann væntar ikki at at tað kann blíva við bankarnir hava verið so mikið laðaliga tað ikki hava galdið nógvir negatiu renta ella als ikkiísiaskyldarætt men so er tað eisini umsitingin ella umsitingargjaldið til taks sum er størri enn enn inntøkurnar til at halda raksturum koyrandi og tí vil mann gera hena effektivisering og eg skal ikki gera tað drúkt eg haldi tað er sjálvandi i skila gott at effektivisera hetta verður effektiviserað og í sambandi við tað so verður so kemur tað uppskotssindurin í viðmerkingum innan innvinningarár og og har vísir taks á at tað vildi verur meira effektivt um um hetta var líka fyri øll fakfeløgini allar arbeiðararnir tí at tað verður dýrari hjá tax at at menna fleiri ella ymiskar skipanir til fakfelgini og tað tað ger raksturin dýrari og starvskotnaðin men tað sum umhvørvisog vinnumálará vísir á er at sum er lesi tað at mann vilir ikki gera seg inn á frælsið hjá fakfelagnum men men tangin streyfa meg at tá ið tá ið landið fer inn og og og og átaka sær tað átekrsær hendan rakstrarkostnaðin og og so framvegis kundi landið tá ikki álagt at mann faktiskt gjørdi tað sjálvt um fagvildin at havt tað frælsið men vistað er tað skilabesta fyri fyri effektivitetin eg eg veit ikki í í dtaljum hvat hvat ar hetta ettað merkir við sumannálegd teim um dag men men tar hata øll fór nakað sum eg far at taka upp í í rættarnevndini og spyrji hen til um um vit ikki kundu álagt teimum at gjørt tað tí nú er tað jú hóast alt landið sum fer at bera kostnaðin og ja eg haldi at uppskotið er nokk so væl útgreina av vfyriverandi røðarum ummælini eru so at siga positiv og og mest teknisk og og kanska diskussiónin gongur mesta út upp á hvar hvat hetta fæið skal brúkast til og tað sær út til at tað verður fer til gransking innan arbeiðsmarknaðar viðurskiftin og og so vil hyggja eftir fíggjarligavleiðingunum sum verður tað væntandi effektivari kanska ikki beinanvegin tí at taxn skal seta nakrar skipanir í verk og og so verður eisini nevnt at mann sparir negativa renti og tað kemst nokk bara av tí skimpliforkláring at at landskassin altso hevur betri kort í hondini enn enn enn hesin grunnurin og fær tí betri treytir í bankanum altso betri rentu viðurskifti og tí kemur hon at spara nakað í rentu so vit taka sjálvandi undirvísund uppskotinum og tað tykist at vera skilagott men tað var serliga hatta við við ynskjunum hjá taxs um at um at gera tað simplari og við innvinningarárunum og tað er øll ferð um eitt ting sum eg fari t taka fætt í takka hatt formaður veru
ger so væl takk fyri harra forma
maður eg skuldi ikki leingja um ett orðaskifti men eg hevði hug at leggja okkurt okkurt pikkar lítið afturat nú ar eg partur av fíggjarnevndini tá ið iðí stovnslaði hjá sjúkrakassagrunninum bleiv lagt til granskingaráðið at umsita og sum onkur annar hevur hevur nevnt so so var ein eftirmeting fyri kortum nú pengarnir hjá sjúkragassagrunnunm eru uppi so var tað ein ein fundur har mann ella so hevur mann eftirmett ta skipanina og tað var eisini ein fundur har øll hesi her granskingarúrslitini vórðu løgd fram um mann kann siga tað ati at at tá býtti mann tað upp í í í trý høvuðsøkir har mann so hevði ein part sum var til til upplýsandi tiltøk og kanningarverkætlanir og onnur ting sum smærri verkætlanir og sum eg skilji hetta uppskotið sum eg eisini fegnist um virkligan atfer at lata hesar pengarnir til ati granska innan fyri arbeiðsmarknaðin sum vit mangla so var nettupp niðurstøðan á tí eftirmetingini at at tað tað mest positiva var faktiskt tað at mann hevði hesar smáu verkætlanirnar sum komu sum komu til gagns og sum vóru um alt landið og tað haldi eg vera øgiliga gott og eg skilji uppskotið soleiðisnar sum at mann ætlar at brúka brúka tann sama leistin her og tað er sjálvandi tað gjørdi niðurstøðan var í tí verkætlanini var at tað gjørdi faktiskt tað at mann hevði hesa smáu verkætlaninir tað gjørdi faktiskt at at granskingin eisini bleiv ella tann parturin at tað eisini bleiv fólsligt og upplýsandi um mann kundi lyfta nøkur ting upp og tað er akkurát tað sama við arbeiðsmarknaðinum kann man siga at tað er upplagt av fakfeløgini og partarnir á arbeiðsmarknaðinum kunnu fáa játtanir til ella hava eina pulju sum fer som kemur til gagns um alt landið innan fyri arbeiðsmarknaðarøkið og eg eri samd í at vit veruliga mangla gransking á arbeiðsinnan fyri arbeiðsmarknaðin tað er ikki meira enn enn tveir dagar síðani eg haldi landsstýrismaðurin í almannamálunum stóðu her tá vit tosaðu um langtíðarsjúku og starvsmenn at vit vistu for lítið um sjúkadagar í føroyum og og hvørjar avleiðingar tað fekk visti mann gjørdi hesa skipan ella hina skipanina og tað er jú akkurát tað sum sum granskingin er við til í samfelagnum hon er at lyfta tað upp soleiðis nær at mann kann taka avgerði á einum vitanarbaseraðum grundarlagi kann mann siga og og ikki minst eisini at mann kann granska í skipanini sum posum politiska skipanin hevur sett í verk og og síggja um tær virka eftir ætlan ø vit hava eisini til dømis tosa vit nógv um at vit eru tey raskastu arbeiða í í europa ætlar í verðini vit byrja byrja fyrr enn onnur og vit enda eisini seinni enn onnur ha og so samstundis tosa vit um at fólk arbeiða øgiliga nógv niðursettá tíð hvat er tað sum gera við byrja fyrr og geva seinni og hvat er orsøkin til at man til dømis arbeiði niðursetta tí eru øgiliga nógv ting á arbeiðsmarknaðinum sum sum krevja ella sum hevði verið fantastiska gott at fáa lýst so at eg hevði faktiskt bara tey bæði tingini at leggja afturat at at eg fegnist um hetta her og eg skilji at mann at mann fer at brúka tann leistin frá sjúkrakósagrunnunum sum eg haldi er gott har hevur mann virkliga nakrar royndir og tað at mann og tað at mann leggur dent á vóni eg eisini hetta her við at tað kann menna arbeiðsmarknaðin men eisini gera gagn um alt landið tað sum so kanska er eitt sindur keðiligt sum nú ikki hevur nakað við hetta málið at gera tað er tað at tey økini og tað sum tann granskingin sum sjúkragassagrunnurin stóð fyri at har eru pengarnir uppi men tað er sum so eitt annað mál men meni meni tað nyttar lítið at mann sær oftani frá okkara grannalondum at mann hevur sovorðinar puljur til ymisk ting og har havi eg sæð onkra eftirmetingniðri frá til dømis ati tá ið tað heldur uppat so dettir tað ofta burtur ha so hevur mann uppbygt eina vitan brúkt nakrar pengar men tað er ikki nakað at bera tað víðari so tað er so eitt annað perspektiv tá ið mann játtar sovorðnar grunnar at at mann ger nøkur góð ting men tey kanska detta niðurfyri aftur tað er so nakað sum mann eisini kann hugsa um men altíð alt so haldi eg hetta her er virkliga gott og at fegnast um at mann fer at gera hetta takk fyri harra formaður ja takk tað er ein viðmerking fyr helgi ababsen ger sovæl
har fær mann hjálp bara bæði stuttir spurnir til einhvønn sámal sum nevnir hon hetta
tíher við sjúkrakassagrunninin hvar mann gjørdi up á sama máta sum vis og fór at granska eg eg fari bara at spyrja um um eygunsamansøn kennir til nøkur úrslit av av tí granskingini altso eri tað komin nakað ítøkiligt burturúr nú veit ikki um hon kann svara upp á tað men men vist tm kennir okt úrslit so skul eg spyrja um um um um hon kann greiða frá hvat hvat kom burtur úr tí tí at tí atð er ja tað er gott at vita um um um um um hetta ferð víðari til tað sum tær ætlað til takk fyri ja takk ger sovæl eynus samunsen jtakk fyri harra formaður tað er ein
trúgva av úrslitum koma komin
komið fram her hava verið ein vissi helgi abramsen nnei løgtingsmaður fer at hyggjast so eg haldi niðri undir í í hesum tilfari til tingfólk liggur har er ein bóklingur sum er til okkum øll sum sum nemiliga er henda eftirmetingin og sum lýsir hvussu pengarnir eru brúktir allar vrætanin sum hava verið gjørdar ø og har er millum annað sovorðtið er millum annað har tað alt nógv innan fyri heilsu gransking og og har er forskelligt hjálpitól til dømis kann eg nevna har var ein gransking um tað sum eg var serstakliga glað fyri tí at tað kom almannaøkið kom við í granskingina eisini ella inn á granskingarøki at ikki bara verða heilsu og tað er so ein ítøkilig verkætlan sum hvussu mann kann brúka hjálpitól og og hvussu tann tann geirin líkasum kann koma teimum fólkunum sum hava brúk fyri tí til gaks so at har er ein rúgva av av góðum úrslitum sum eru komnin og sum nokk eisini verða brúkt takk fyri harra formaðurja takk so er tað landstýrsmaðurin barnus rasmussen sum fær orðið gersuvæ
takk fyri
verið hugaligt at líkta á og fyri ta jaligu umrøðuna hetta her uppskotið hevur so tað tað fari g at siga takk fyri nú hava fleiri verið líkasum kanska í í smálutum og greitt frá so eg eg kanska sigi tað ett sindur øðrvísi og tað ikki kanska okkurt fram sum sum kanska ikki stendur í her men kanska hoyrhoyrir við til til hetta málið

tað var soleiðisnar at bæði fakfeløg sum tú hevu nevnt fakfeløgini ynskt tú broyting á hesum her økinum og so er tað frítíðargrunnurin sjálvur tann nevndin ynskti eisini hetta hann skuldi verða og so tók umhvørvisvinnumálaráðið líkasum hetta málið til sín og fór at arbeiða við tí og tað er so enda við hesum lógaruppskotinum sum nú er ella broytingini í hesum lógarupskuotum sum eitur frítíivið løn sum nú liggur á tingborði og sum verður viðgjørt í rættarnevndini hetta her verið eini rímiliga drygv prosess og nú nevndi helgi abramsen at eg skuldi ikki ákærast fyri fyri hoyringina men tað er tað at tað eru rættiliga nógv arbeiðsmannafeløg ogkvinnufeløg nógv fakfeløg so tað bleiv sent út til øll tey sum mann visti um pluss tað var almenn hoyring og tað er verðið nevnt um onkrar viðmerkingar her ingilin strøm var eitt sindur inni á hesum her at aldava samtak og kanska onnur fakfeløg hava hug at at fáa onnur ting inn í hesa her hesa lógarbroytingina sum vit ikki hava tikið við á hesum sinni men halda okkum til hetta við at avtaka grunnin frítíðargrunnin og at umskipa hetta her við frítíðarlønini tað taka vit í hesum og so alt tað sum hevur við frítíðarlógina at gera við situ kalla hana so kanska treingir til eina dagføring og og tað er so mann sigur mann kan siga eitt annað mál meðan vit hava líkasum hildið fast við at hetta er tað vit taka nú í so evur tað verið tosað nokk sonógv um hesar pengarnar sum nú fara at verða brúktir til gransking og fólk hava verið glað um tað og tá ið man hevi lisið hoyringsskrivini so sær mann at nevndin fyri frítíðargrunnin hevði til uppskot at tað fór til samhaldsfasta meðan tá ið mann so lesur hoyringarskriv frá fakfeløgnum so haldi eg mann kann taka samanum og siga at tey allarflestu tann stóri meirilutin mæltu til hetta fór til gransking sjálvur eri eg ikki iva um at hesir pengarnir eiga at fara til gransking anná arbeiðsmarknaðin so tað tað ivast íg onga løtu í eg havi so hugsað um ennar her paralellin sum hann hevði í samband við at tá ið pengar í í samband við sjúkrakassagrunniin blivi brúktur til at granska í á heilsuøkinum so hetta her mann kann siga ein paralellur eg havi havt fund við granskingaráðið um hvat tey siga við seg nú tað verður soleiðisar at løgtingið samtykkir hetta her hesa broytingina hvat tey siga til at at umsita og líkasum skipa fyri hesin her sum hevur granskingin at gera og tað er tey fús til og tað verður soleiðis at tá i tað verður samtykt so gera vit eina reglugerð og mín tanki er at tað eisini soleishar sum eygun samelsen sigur at tar kundu vera smáar verkætlanir smærri verkætlanir men eisini størri og hví sigur mann so smáar verkætlanir jú men ein smein lítil verkætlan kann vera grundarlag undir at onkur fer víðari til eina størri um tað skal vera eitt sindur seinni o eg haldi eisini tað er viktigt ati tað verðu granskað á ymiskum økjum í arbeiðsmarknaðinum so at pá ein ela annan máta at gera tað so at pengarnir verða brúktir so skynsamiliga sum møguligt steffan klein poulsen var inni á hesum við inivinningarárunum og ati á ein møguleiki var at mann akkrasum kanska tók fakfeløgini á ræði og siga at tit skulu hava innvinigarár frá fyrsta apríl til einotretvunda mars men tað havi eg so valt ikki at gera tí tað haldi eg at fakfeløgini sjálv skuldu skipa síni viðurskiftir men eg kann upplýsa at tað snýr seg um fimm fakfeløgn og vit hava tosað við tey og eini fýra siga t tað er eingin trupulleiki so tað kanska snýr seg um eitt fakfelag sum eg trúgvi fara at fáa eina avtalu við so tað tað verður nokk ikki nakar trupulleikir tað dugig ikki at síggja síggja fyri mær so hetta er eitt haldi eg eitt sor positivt uppskot sum tey flestu eru samd um og serliga hetta at pengarnir sum sum koma verða brúktir til gransking á hesum her økinum sum ikki so nógv granskað er í hetta málið sum tað hevr nevnt ferð í rættarnevndina og sjálvandi eri hesum landsstýrismaðurin klárur at koma inn í nevndina at svara spurningum viss tað skuldi verið okkurt so samanumtikið so haldi eg bara farið at takka fyri eina góða og jaliga viðgerð av hesum máli takk
soette væl greitt mál hetta málið verður so beint í rættarnevndina næsta mál á skrá er eitt uppskot til eykajáttanar løgslóg fyri februar mál nummar áttaogtrýss tvey túsun og einogtjúgu formaðurin skal biðja um framsøgufólk tað er akselve johannesen fyri javnaðarflokkin erhard joensen fyri sambandsflokkin pottarenatúgvu fyri tjóðveldi ruttvang fyri framsókn og bilj justinussen fyri miðflokkin fyrstur at røða verður aksel ve johannesen ger so væl jtakk fyri harra formaður hetta her
sum eg sjálvur hava lagt fram vegna javnaðarflokkin og tað er eini eykajáttan ein útreiðslu neutral eykajáttan har vit mæla til at játta fimm milliónir krónir meira til dalstunnilin og at taka tær fimm milliónir krónurnar frá fótbóltshøllini og eg skal bara lesa viðmerkingar til uppskotið fyrst tær eru ikki so langar arbeiðið við at gera dalstunnilin fór í gongd á summri tvey túsund og nítjan í tvey túsun og nítjan vóru níggju milliónir krónir játtaðar til verkætlanina játtanin rakt til at borði borða í umleið eitt hálvt ár ella tvey túsund og nítjan til enda um arbeiðið ikki skuldi steðga upp partar av árinum var neyðugt at játtanin var átjan tjúgu milliónir krónir árliga sambært landsverki hóast hetta so vóru bara níggju milliónir krónur játtaðar áðrenni tvey túsund og tjúgu tvey túsund og einogtjúgu g aftur nú í tvey túsund og tveyogtjúgu hetta hevur havt við sær at arbeiði við tunnilin steðgað upp fleiri ferðir fyrr í ár varð alment boðaðir frá at arbeiðið við tunnilim varð steðgað varð ikki tikið uppaftur fyrr enn eina ferð í heyst orsøkin er væntandi játtan samstundis sum løgtingið ikki játtar nokk ar pengum til verkætlanina dalstunnilin so arbeiðið við tunnilum kann gerast út í eitt so játtar løgtingið pening til nýggjar verkætlanir sum ikki eru fyrireikaðar og tískilar heldur ikki klárar at fara í gongd til dømis játtaði løgtingið fimm milliónir krónir á fíggjarlógini fyri tvey túsund og tveyogtjúgu til at eina eingin ivi er um at skal føroyskur fótbóltr menna seg enn meira so er tørvur á einari ella fleiri fótbóltshøllum at játta pening til ein fótbóltshøll uttan at fsf ella aðrir stigtakarar hava heittað løgtingið um játtan og uttan a nøkrar ítøkilig verkætlan fyriliggur er ikki skilagott ikki minst tá verkætlanir sum løgtingið hevur sjósett steðga upp tí sama løgting ikki vil játta neyðuga peningunu uppskotsetarin vil tí heita á fsf at gera eina ítøkiliga verkætlan um eina fótbóltshøll og hvussu hendan kann fíggjast tá hetta arbeiðið er liðugt eigur løgtingið at taka málið upp til nýggja viðgerð og tað skal ikki valda nakar ivi um at uppskotsetarin er sinnað at verða stuðlað og játta pening til eina slíka fótbóltsøttu men áðrenn vit fara undir nýggjar verkætlanir so eigur neyðugur peningur at verða játtaður til tær verkætlanir sum longu eru við gongd so hesar eisini kunnu gerast lidnar við hesum uppskoti til eykajáttan verða tær fimm milliónir krónurnar sum á fíggjarlógini er játtaður til fótbóltshøll tífluttar til dalstunnilin tað er soleiðis ati í nógv ár og vit snakka um árartíggjur so hevur mann tosað um hesir smærri tunnilsverkætlanirnar har dalstunnilin er ein eg haldi fyrstu ferð at uppskot var í løgtinginum og gera dalstunilin var aftur í nítjanhundaðog fýrsunum og taður eisini verið aðrir tunlar av ma í somu stødd ella harum smærri tunlar sum hann tosar um so um fámjastunnilin og tað er tunnil til tjørnuvíkar og tunnil til gjáar ogo framvegis men tað hevur trupult at tunlarnar øh nú er so fámjastunnilin í útboði og ferð væntandi og vónandi gongd seinni í hesum árinum men undanfarna samgongan valdi so at fara gongd í dalstunnilin og gera tað í einm tunnilstoymi hjá undir landsverk aftur í tvey túsnd og nítjan og tað arbeiðið tá játtan hevur verið sum eg skilji lagnum hevur gingið rímiliga væl og tað sær eisini út til at vera rímiliga bíligt at gera í mun til ta etað verkætlan su bubar bodnar út privat soleiðis sum eg havi skilta landsverk nú kemur næsti vónandi til hoyringar í hesum uppskotunum men áður so væntar mann at dalstunilin kann gerast fyri undir fyri milliónir krónur kanska eini fýrs hálvfems milliónir krónur og tað er ein tunnil upp á tveyogtjúghundrað metrar og so bara samanlíkna við aðrar ætlanir summ gongur nú til dømis fmegisfaimastunnilin sum er haldi í fjúrtan hundrað metrar endaðan veð at blíva men nakað naka longri av vegi til og frá tunlinum iggu íseinastu tølini sum bliva upplýst løgtingiár næstan tvey hundrað milliónir og e tað sama sum húgvar í hvaldbiartunnilnum tunlar norðu í fjall so eru tað rættiliga dýrur í mun til metur mamborðar í mun til hvat dalstunilin kann tlíva um tað fer at halda tað sum áður hevur sagt higartil sær t út tilat halda úthugsa pengar man hevr brúkt og sonógv mann hevur borið men tað er so tað sum tað er øh men tað sul vit minnast til tá løgtingið fær í gongd við einari verkætlan so líkamikið um vit sum eru í politisku skipanum vit eru samd ella ósamd víð eina raðfesting men teimum er byrjaður uppá hein tunnil so er tað rættiliga óheppið at løgtingið vil játta teir neyðugur pengar som m n knnu geras tunlarnir tunnarnir tann tunnilin lidnavn og tað er eini tað er ikki bara hendan samgongan ella ela tað vit sum sita beint nú men tað er kanska ein ein ósigur at oftani til eina fíggjarlóg í fíggjarnevndini og kanska eisini milum aðru triðju viðgerð so koma mitt í tíð heila uppskot frá ðunni inn uttan fólk hav vertil hoyringar uttan tey hava nakrar tið kanska havu biðið ella hvussu ev formelt biðið um pengar so seta løgtingu pengar av til eitt el annað og tað eru fleiri dømir um tað eisini hesari fíggjarlógini og eitt er so hendan fótbóltshøllin og sum sagt javnaðarflokkun tekur fult undir við og sklu gera eina og kanska fleiri fótbóltshøllar í føroyum man kann byrjar við eina og kanska uppsagturn liggur á onkurstalast ini í skálafjørðinum skuldi skuldi eg etta um tað men áðrenn vit fara undir at játta pengar so má fsf gangi út frá standri fyri tí kanska saman við hvrá kommunu koma við ein ítøkiliga verkætlan sum et fyrireika um eina kostnaðarmeting og hvussu hon verður fíggjað hvat tali e á fsf kat p tali er o møguliga í kommuna og kattalið í landið so tá tað er komið so eru vit sjálvandi sinnaði til til at vera positiv sinnað ímóti tí og játta pengar men sum støðan er í løtuni s halda vit eiga fyrst og fremst at raðfesta at gera tar verkætansin ír gongd lidnar og longri vit bíða við at gera daltunnuil midnavn longri verður tað til vit fáa ein tunnil til tjørnuvíkar og gjáar eisini sum tað eisini er ætlanin um at gera tunlar til so tað er endamálið hja við sr eykajáttanini tað er at fáa sett pengar av og sum eg skilji lagnunum at níggju miliónir eru játtaðar koma fimm milliónir afturat arbeiðið er steðga upp so kann arbeiðið um vit samtykkja er í komandi mánaðir her í løgtinginum so kann arbeiðið taka takast upp aftur sirka fyrsta apríl eg fá játtan so arbeiða ári út so er málið at seta nokk av pengum av í tvey túsund og trýogtjúgu og fýraogtjúgu so tunnilir kann borast ígjøgnum øh so eg vóni at tað verður ein ein positivur ein positivur vilja í løgtinginum játa tir pengarnar og eg veit tað væl at onkur ferð atfinnast at ja tað kunnu vit gott men nei ikki taka pengarnarnakrar aðrastaðnis frá men vit hava roynt at gjørt tað seriøst við at gera ta útreiðslur neutralt og tikið pengar at ví halda at vit kunnu taka pengar men tað er ikki tí vit halda vit era ímóti fótbóltshøll men tann verkætlanin er ikki klár sum tað er upplýst fyri løgtinginum tá ið tann verkætlanin áí tøkilsverkætanin fyri liggur so halda vit løgtingið at viðgera tað málið í tí sepresitetini sum tað eigur at viðgerast so vónandi fær málið góða viðgerð í løgtinginum takk fyri frú forkvinatakk fyri tað er ein viðmerking frá jóhannesi joensen gerso
hugan takk fyri frá fólkum ja vit í jonnaflokkinum hava víst á tað fleiri ferðir
at at vit sum skala hava hetta prosjektið til at koyra so má mann játta tær pengarnar sum grevjast kann tað hugsast at mann ikki játtar pengarnar á fíggjarlógini fyri at vísa á at tað var ein skeiv avgerð at hava eitt tunnuslið er tað tað sum mann vil prógva við hesum her takk fyri takk aftur líði honnum senni gera so væl
veita væl tú verður ósemja um eitt her um mann skal hava tunnilslið
undir landsverk ella alt skal bjóðast út til privata at gera ein politisk ósemja men tað er soleiðis at at ta størri tunlarnar tað tekur jálantes fult undir við at tað verður boðið borðin út men smærri tunlar kann gottvera kilagott a gera pá hendan mátan og tað vísir so eisini higartil at tað er altso lutfalsliga bíligt at gera tað iðhendan mátan her og og tí atat visu mann skal í tak køina á ta vanligu køina sum tunlar skuldu standa í sum oftast so er so hevur tað víst sið higartil at dalstunnlin var fyrstu ferð løgtingið haldið í eina fer í ntjan undrð g fýrs árunum at teir tapa altíð tí tað altíð onkur annar tunnil har fleiri g fólk búgva og har tað eru eru fleiri fólk mugu brúka tunnilin og kanskal hava størri ávirkan inn í løgtinginum tí at tey eru betri umboðaði enn hvat av eini lítil bygd sum dalur ella gjáar ela tjørnuvík er at tær koma altíð at tapa tí er ein máti upp á at gera tunnilslið til smærri tunlarnir seta nakrar milliónir av hvørt ár sam okkamborða hesar tunlarnar tað tekur sína tíð men so tað koma tunlarnar og fólk kunu tjenast trúgvir et at koma um politisku semja er um tað men tað kann væl vera at orsøkin er nettupp tað at nøkur ikki vilja at landsverka standa fyrisi tunnils geringini takk fyri kristian andreasen ger sovæltakk fyri r
búrkina eg má siga tær at hetta er við dalstunnunum
at hann skal bara gerast í í bitum pá hendan mátan tað eri egp á longur sigd bara dýrarferðir fyri landskassan so eg eri presipielt fyri at mann setir ferð at arbeiða farta liðugt tí tað er har allíkavæl og og tað kann gjarna vera soleisina fyri mær at mann bjóðar tð út og fær ta gjørt liðugt á eingang og tað haldi eg eira eila at tosa um politiskt men men at eg skilji ikki at at at at javnaðarflokkurin í hesum her samanhangunum fer at tjaka av einai játtan til eina fótbóltshøvn sum akkát er kunnu játta løgtinginum tað skilji ikki ordiligan tað haldi eg eri at blanda tingini saman tað verður arbeitt í við at at at fáa eina fótbóltshøllu í føroyum fyrirøkjarin er farnar gongd og og mann hevur innrættast jettir tí játtan sum fyriliggur og tí líkist ongum at mann fer inn og tekur eina játtan sum akkurát løgtingið hevur samtykt so tað tað tað tað má eg siga tað er rættilga skuffaræð takk fyri akseve johannesen ger sovælja tann tann fyrra
partin hjá kristian andreasen er samdur samdur við kristian um at
tað at mann steðgar av umaftur umaftur tær gera uttan iva tað at verkætlan verður dýrari tá ið vit ikki gera arbeiðið út í eitt kemur tú á fótbóltshøll og situr í fíggjarnevndini tað var eitt sindur eitt sindur kløkkur tá sá at tað stóð á játtan til til aðruviðgerð og eitt samtykt ikki tí at sum sagt eg havi stett einki ímóti fótbóltshøllum men eingin hevur verið inni til hoyringar hvørki fsf ella nakrar annar um at mann ætlaði at gera fótbóltshøll hava einki hoyriskrivur komið einki landsstýrisfólk sum segði seg at arbeiða fyri hesum her tí helt tað vera eitt sindur skeivt at tað kemur inn frá síðu linjuni samstundis sum ikki játta pengar til verkætlanina er í gongd men men um ein fsf arbeiðir við einum tøkisliga verkætlan og saman við einum kommununi hevur ein lidna verkætlan hvussu hetta skal fíggjast og so kemur í løgtingið ella bilað ein landsstýr var komað í løgtingið við einum uppskoti sum skal eingin yvir vera um um ein javnablokkum tá er postur takk fyri takk og síðani er tað páll á renna tú gavir tú so væl takk fyri

kristian andreasen var inni á eg eg haldi ttað er sjálvandi noyðast vit í í politisku skipanini at raðfesta eghaldi eit sindur óheppið at mann spælir í hesum her uppskotinumhjá javnaðarflokkinu at mann spælir fótbóltshøllina upp ímóti dalstunnlunum tí tað er onkursvegna tað er eitt sindur sindur óneyðug órógvan av av av fótbóltshøllini eg skilji væl sjónarmiðin má fáa gongd á á á dalstunnlulin og tað skal vera løgið um javnaðarflokkrin ikki hevur gjørt hetta uppskotið aftaná eg hevði gjørt eitt sindur vart við við hetta uppskotið í einumvið hesa støðuna í einum fyrispurningi eg hevði kanska helt til at mann heldur heldur tók pengar burtur av av játtanini tiltil sandslíð viss tað skal vera um æltur at mann royndi at finna politiska semju um tað soleiðs at mann fær arbeiða í gongd aftur við við daldstunnum takk fyritakk fyri akseli johannesen ger sovælja takk fyri

og takk fyri viðmerkinina pollarenatúgvu eg trúgvi ikki akkurát á tær skal skilja okkum og á pottarenatúgvu tað sum vit hav vilja gjørt her pát fyrst ogfremst at seta pengar av til dalstunnilin og samstundis eisini vilja vera eittsindur seriøs soleiðis at vit ikki bara koyra pengar upp á men eisini royna at finna pengar soleiðis at vit ikki brúka meira pengar og og tað sum sum kanska irritera meg eitt lítið sindur sum løgtingslim tað er at tað komasto tira verkætlanir inn fíggjarnevndini sum sletts føva ikki viðgjørdar sum mikkja tl at fáa pengar samstundis tær verkætlan sum eru í gongd og eru samtyktar ikki fáa pengar øh men er tað onkrar aðrastan sum kann taka pengarnar øog finna semju um tað í fíggjarnevndini so skal tað slettis ikki standa á hjá javnaðarflokkinum einki problem takk fyritakk fyri tann næsta røða verður ruttvang
ger so væl takk fyri frú forkvinna vit viðgera eitt uppskot frá aksel
de johannesen vegna javnaðarflokkin sum snýr seg um at játta fimm milliónir til dalstunnilin afturat teimum níggju sum standa har longu og at taka pengarnar frá pengunum sum eru játtaðar til eina fótbóltsøll eg fari at halda meg fyri tað mesta hendan her dalstunnilin sum vit fóru undir í farna valskeið tað var eitt øgiligt stríð um tunlar í farna valskeið og tað var næstan sum at vera til fótbóltsdyst tað nøkur sum vildi hava ein tunnil her og nøkur onnur sum vildu hava ein annan onkra aðrastaðni og sum tað ofta er í tinginum tá ið tað kemur til samførslu so hevur mann lyndi til at seta øki upp ímóti hvørjum øðrum og av eindaðrari orsøk bleiv tað til eitt stríð ímillum dalstunnilin og fámjinstunnilin og tað vær líkasum enti dalur ella fámjin og sjálvandi út frá tí at mann tað eru avmarkingar fyri hvussu nógvar verkætlanir mann kann hava í gongd samtíðis eg tók so undir við at vit fóru undir dalstunnilin og tað gjørdi eg fyrst og fremst tí at tann ráðgevingin vit fingu frá landsverki segði at vist mann hugdi eftir út frá eina samlaðari meting hvar ið tað var mest tiltrongt og hvør farleið var vandamiklast í føroyum tá so vartað leiðin til dals og tí var tað fyri mær púra innlýsandi at vit vórðu noydd til sum tað fyrsta at fara undir at gera tunnil til dals tað merkir ikki at eg haldi at mann ikki skuldi gera tunnil til fámjins eg haldi at tað sum hevur merkt okkum í føroyum er at vit hava raðfest okkara samferðslu og eg eri sannførd um at tað er ein av fortreytunum fyri at vit eru eitt so væl ment land sum vit eru í dag

hetta við tunnilsliði tað var eisini ein ein innanhýsisdiskussión vit høvdu tá í undanfarna vælskeiði og vit í framsókn vóru eitt sindur skeptisk viðvíkjandi hesum tunnilsliðnum og høvdu líka góðan hug til at halda fast við tann vanliga mátan har sum mann bjóðar tað út men tá sitandi landsstýrismaður hennrikold fekk sannført okkum um at vissu vit skuldu koma ígjøgnum hesar her smáu tunlarnar so var hetta ein gongd leið og tað trúgvi eg fyri sovítt eisini er er rætt men tað krevur sjálvandi at vit seta nokk av pengum av og nú hevur akselve johannesen skotið upp at vit fara eftir pengunum til hesa her fótbóltshølluna eg eg veit ikki ordiliga hvat skal halda um hesa fótbóltshørluna eg haldi heila tikið at tað koma nokk so nógvar játtanir inn á fíggjarlógina sum mann hevur ein illgruna um fyri tað mesta erusymbolskar illa at mann játtar eina upphædd sum mann veit ikki verður brúkt nú men sum mann støðlar til at brúka seinni og tað eru fleiri dømir um tað fótbóltshøllurin er er tann eina eg hugsi eisini um at tað blivur settar av fimm milliónir til tunnil til vestmanna eg ivist í um tær fimm millióninar verða brúktar í ár gott nokk hoyrdu vit nú at koyrilíkindini til vestmanna vórðu sera sera vánalig og serliga vánalig muntil vrestina av landinum í gjár so heilt víst er tað eisini ein farleið sum vit verða noydla betra og allarhelst gera ein tunnil fyrr ella seinni men eg eg trúgvi vist mann fer við praktiskum eygum ígjøgnum fíggjarlógina so hevði mann lættliga funnið fimm milliónir sum mann veit ikki verða brúktar í ár eisini á samferðsluøkinum eg haldi avgjørt at vit skulu skunda undir gerðina av dalstunlunum og tí eri eg í fyrstu agu positiv eg haldi eisini atiuppskotsstillarin skal hava rós fyri at ú hvussu er at koma við sínum boði upp á hvar vit finna pengarnir javnaðarflokkurin hevur verið øgiliga gávumeldir við uppskotunum hvar vit kunnu brúka pengar og eg haldi at restina av løgtinginum síðani restina av løgtinginum eg fari at reagera uppá og spyrja eftir hvar pengarnir skulu koma frá so hevur javnaðarflokkurin tikið tað til eftirtektar og í hvussu er teimum seinasta uppskotunum vit hava sæð so hevur mann ú hvussuer eitt boð uppá hvar ið pengarnir skulu koma frá rós fyri tað isolæra sæð fimm milliónir til datstunnilin er nakað sum vit avgjørt eru jaliga sinnaði fyri framsókn takk fyri

summjavnaflokkurin hevur lagt fram um at flyta hesa her fimm milliónir krónurnar frá einari fótbóltshúll til dalstunnilin so kann eg siga at í sambandi við ta fíggjarlógarviðgerðina sumsum var fyri fíggjarlógina til tveyogtjúgu tá tá standa nakrar aðrar upplýstingar í teimum viðmerkinguum til í í í sjálvar fíggjarlógini har har stóð viðsu eg minnist rætt at tað fór arbeiðið fór í gongd í novembur í tjúgu men nú fór standi á á uppskotinum frá akselde johannesen at hetta hendi í juni í nítjan og tað kann tað kann vera ein av orsøkunum til at tað ikki er blivið játtaði fleiri pengar tað er tað at mann hevui fingið at vita at tað bleiv

arbeiði startaði í novemburtjúgu og at mann hevði fingið níggju milliónir játtaðar í tjúgu og níggju milliónir játtaðar í einogtjúgu og at mann av tí grund ikki hevur givið seg far um at hvussu nógv ið veruliga kravdiskt men nú skilja okur so at tað er umleið átjan til tjúgu milliónir at krevjast fyri at hava tað arbeiði gongd á runt og tað eri eg feri sovuð slett ikki ósamdur við aksele johannesen í at tað gevur fyrisovut onga meining at mann hevur sett eitt tunnilstoymi og mann hevur givið teimum eina uppgávu at loysa og at ta arbeiði at mann so bara hevur ta játtanina sum krevst til sirka seks mánaðars arbeiði tí tað kemur alt annað líka at fordurka prosjektið betýðiligt tað gevur ikki meining at mann ikki hevur arbeiði alt árið til ta til tað tunnilstoymið eg mangli at síggja í for leingi seg av tí so mangli ir fólk sk al síggja hvat er tann reelli kostnaðarmunurin á visti mann tekur tað sum tunnilstoymið í dag borðar hvønn metur fyri visti man visti mann tekur bara sjálvt bara sjálvt holið í mun til hvat ið tað vildi kosta vis tú hevði eina vanliga listatión og tú bjóðaði eitt arbeiði út so kundi eg øgiliga gott hugsað mær at sæð hvat er tann reelli munurin á tí arbeiðinum sum tunnilstoymiger í mun til hvat vissi ein listatión hevði var farið fram og mann hevði sæð ein privatan aktor at gera tað eg havi hoyrt eg havi hoyrt forskelligar útmeldingar at tað er soov so bíligt permetur nú minnis e ikki tølini í høvdinum men eg kundi gott hugsað mær at mann fekk samanborið tað sum nú haviokur akkurát havt eina listatión til ein fámjistunnil hvar ið mann samanlíknaði ta taluð sum bara snúði seg um sjálvtholið í mun til tað sum tunnilstoymið í dag arbeiðir fyri permetur fyri at líkasum fáa

tí eg haldi at eg eri frægari hjá hjáløgtinginum at vita tað soleiðis at mann ikki framhaldandi kemur at arbeiða í blindum tá ið tað tos tá mann tosar um tunnilsteimur og visti mann skal halda áfram við tunnilstiminum til kanska aðrar verkætlanir sum liggja aftaná dalstunnilin fíggingin av hesum her verður har verður skotið upp at mann tekur tær fimm milliónirnar sum eru settar av til eina fótbóltshøll tað var soleiðis at at íleguaso íløgan til eina fótbóltshøll tað kom inn í í í til aðru viðgerð hvar ið meirilutin í í fíggjarnevndini fekk at vita tað at mann arbeiddi við einar fótbóltshøll og mann og mannhelt at mann skuldi fyri at vísa ein góðan vilja so skuldi mann vera við í og við at mann eisinifekk stilla í útsygt at mann roknaði við at tað prosjektið fór í gongd í tveyogtjúgu so eg haldi ikki at okur skuldu seta hesi her bið prosjektini upp ímóti hvørjum øðrum attil fígging og egentiliga so burdi mann so burdi mann heldur farið á á langtíðarlovsætlanina fyri at hugt eftir um tað vórðu pengar mann kundi sett av har visi mann skal hækka játtanina til til til tunlilstoymi í staðin fyri at mann mann tekur fótbóltshúlluna av tí tað vildi kanska gjørt tað at mann at tey sum arbeiða við prosjektunum um fótbóltshúlluna at tey gevast við tí ella at mann forsinkar tí prosessuni kanska óneyðugt øh uppskotið haldið er er fínt og tað er tað er haldi eg sjálvur eisini tiltróngt tí tað er einki sum er so irriterandi sum at seta eitt prosjekt í gongd og ikki kunna gera tað so bíliga og effektivt sum tað nú einaferðinar hevði kunnað blivið so okur fara atat hyggja eftir hesum her í fíggjarnevndini og kanska hyggja eftir hvar ið okur kunnu finna nakað av pengum hvar okur kunnu finna nakað av pengum tí eg haldi at allir partar bæði samgonga og andstøða hava eitt forpliktilsi til at tá ð okur hava sett dalstunnilin á skrá at okur fáa hana ígjøgnum so skjótt og smertifrítt sum yvirhøvur gjørligt takk fyri frú forkvina tak aksele johannesen ger sovæl ja takk fyri

erhard joensen ø tað er er samdur við er at tí tað t er fingið nøkur tøl á borðið tí tað er soleiðis ati at landsverk segði upprunaliga um dalstunnilin sum er á leið tveyogtretivi metrar v langur so lýsindur av vegir til at mann væntar at kosta hálvfems milliónir krónur tað sær út til tað tað sum eg havi hoyrt í hvussu er tað er at mann hevur borað á lítlan triðing av tunnilum og brúkt sindur minni um tretivu milliónir krónur higartil so so tað tað fer kanska at halda h o nógv bendra á tíð er bíligari nn teir tunlar sum vit bjóða út í dag sum sjálvandi eru bæði ú kaska sa breiðari og og størri enn enn en dalstunnilin er men eisini tí at dalstunnilin sum við tá mátan gera tata so soarbeiðir mær bara átta handarðog fimm gerandisdagar og hitt arbeit a døgdi runt sjey dagar um vikuna taðe ettsindur øðrvísi men fingu tølini upp á tað hv veri áhugavert og tað vóni at vit kunnu fáa undir nevndarviðgerðinierhardjoensen ger sovæltakk fyri frú forkvina
og takk fyri at silvurið johannesen
eg havi hoyrt frá frá onkrum sumsum arbeiða við tunnilum at tann munurin sum mann sum hevur verið uppástaði frá frá onkrari síðu at tann munurin er kanska slett ikki til staðar kanska tað tippar hinvegin og tí haldi at í nevndarviðgerðini skulu okur hvussur hava greiðið á hvat er e vendir upp og niður í samband við kostnaðin hjá tunnilstoyminum tí tí um tað er soleiðis at tunnilstoymið kann gera tingini bíligari og effektivari so skulu okur halda áfram við tí visti tað hinvegin ikki vísir seg at vera bíligari og effektivari so mugu okur líka stinga fingurin í jørðina og hyggja eftir hvat okur gera við hetta toymið tá ið einaferð at dagstunnilin er ferdigur so eg haldi at oku skula vita kenna tey tølini fyri at kunna taka eina kvalifiseraða støðu til hvat ið man ger aftaná at dalstunnilin er ferdigur takk fyri tann næsti røða verður pálla reynatúgvugersovæ

sum vil hava meira at henda við dalstunnilnum enn tann søgan sum er nú har ið eg skrivliin svari frá landstýrismannunm fekk at vita at at mann var steðgaður fyribils við tunnilsarbeiðinum í dalstunnilnum eg haldi ikki at grundgevingarnar vóru serliga serliga sterkar tvørturímóti so haldi at tað er øgiliga nógv sum sum bendir á at tað er ein skeiv avgerð at steðga við viðtunnilsarbeiðinum ikki minst tí attann kunnleikin tann fakligi kunnleikin tann fakliga ekspertisan sum mann sum mann endiliga h fingið uppbygt sær eg veit at ta síðstu tíðina var tað bara føroyingar sum borðaðu annars hevur mann havt ein eina ávísa upplæring av avtunnilsheiminum til atborða aftur av nýggjum tað hevði ú staðði siglt tað slagið av arbeiði í føroyum í langa tíð eftaði við tunnilsheiminui er eitt tat fara undir aftur aitt borða við tunnilsheimi tað er eitt uppskot sum eg minnist rassvar ta siristenberg vag undirritaði sum løgda uppskotið fram fyri fyri fleiri árum síðan og so hevðu løgtingið som tikið tað til sín um tað er so alt gott um tað men poangin við tunnilsheiminum var at geva teimum fólkunum sum búgva í teimum smærru bygdunum ein tryggleika um eina raðfesting ein tryggleika um nær ið tey fóru at verða í hesari raðfylgin til at fáa gjørt sýn tunnil kal vil siga tað at at fíggjarnevndin í undanfarnu samgongu var øgiliga greið og meldaði greitt út at dalsstunin skuldi verða tann fyrsti og tað vísti mann til tað fakliga grundarlagið sum var undir hvussu ótrygv tann farleiðin er í dag og tað var ein røtt avgerð haldi eg tann rætta raðfestingin so kom knappliga landsstýrismaðurin távarðandi landstýrismaðurin inn við einari nýggjari raðfestingar sum mann smekkaði fámjinstunnilin fyrst og tað var aftaná mann líka sum hevði fingið semju um hvør raðfylgjan skuldi vera sjálvandi er ein og hvør sær sjálvum næstur onkustaðni tað skilji eg væl men men tað gjørdi sæ eina óneyðuga órógv rundanum leistin við tunlishoiminum mann kansni siga fámjn hann er so samtyktur áv løgtinginum og alt gott um tað eg haldi koyrtini á tað ljóðaðu eghalditað síðsta kostnaðarmetingin vit fingu at vitað varomanfyri tvey hundrað milliónur srónur sjálvt um verklagstóvnin sigur hundrað og níggjuogtrýss tað er ein tað er øgiliga dýrt fyrr enn tunnilin sum er bara tólv hundrað metrar langur omanfyri tvey hundrað milliónir og til tað sum erhard joensen er inniá í spurningin um hvør hvør leistur er nú bíligari at arbeiða eftir tað skipa tað sum eitt alment tunnilstoymi ella at bjóða tað úti í hetprisin hvat er hvat er tann betri leisturin ella bíligasti leisturin heg haldi visti mann ger upp hvat dalstunnilin hevur kostað higar til hvussu nógv man hev borða so so dugi eg at illa í ímynda mær at tey tølini samsvara tað sum nú eru boðið upp á kostnaðin fyri fyri hvønn kilometur í í ella fyri hvørja hundrað metur í fámjistunlinum og fyri hvørja hundrað metrar í dalstunnlinum tað sær visum eg dugi at lesa tølini ræst so er dalstunnilin væl væl væl væl bíligari enn enn fámjistunnilin men tá er ikki sikkurt at at samaningargrundarlagið púrarætt tað kann vera lendisviðurskiftir sum sum gera tað at at tað er meira krevja nd gja fámjistunnilin enn at gera dalstunnilum

men nettupp tað at fáa eina greiða raðfesting og helst eisini eina tíðarætlan og g ivist ikki í at játtaði løgtingið tjúgu milliónir krónir um árið til hesar smærru tunlarnar so fingu vit eina eitt samanhangandi arbeiði sum fekk tú eitt meir effektiv tunnilstoymi hjá landsverki og so fekk tú eisini eina greiðar avfestingar av nær í seinastu tunnilin av teimum umrøddu er liðugur tað vil siga dalstunnilin tjørnuvíngartunnilin og gjáartunnilin tað kansst vera koma p at tala at gera aðrar tunlar eisini tað sigar seg men í hesum toymunum við tunnilsheimunum haldi eg tað er týdningarmikið at mann fær gjørt tær smærru tunlarnar upp á tann mátan um tað tekur eitt sindur longri tíð bara mann ikki bara man ikki gera hesi her íkomnu støðuna sum nú at at at at tað steðgar upp tí so kemur allin í allir ivino upp aftur hjá hesunm her mangan fáu fólkunum sum búgva í tí tí avvarandi økinum altso tað tað steðgar upp arbeiðið í tunnilsarbeiðið steðgar upp í dallla dalshunnum tað merkir eisini tað at at tjørnukingartíðar ná n er uppaftur longri til til okara tunnilin í veruleiki og at gjáarfólk eisini siga á nú er uppaftur longri til okara n gerst veruleiki so fær man eitt samanhangandi virksemi samanhangandi arbeiði fyri hesar tunlarnar so skapar tað uttan iva eina róð hjá teimum fólkunum sum sum droyma um vilja hava síni samferðsluviðurskiftir munandi í forhold tær ótrygvu farleiðirnar sum tey hava í dag javnaðarflokkurin skjýtir so upp at mann tekur fimm milliónir krónur av játtanini til til fótbóltshøll og eg eg sjálvandi skal mann raðfesta onkuro hokran eg haldi at ein ellag aðrastaðni er tað er tað ikki tann rætti hátturin eftir mínum tykki sjálvandi havi eg eisini fótbóltin øgiliga karan og g og eigur kanska tað fyrsta uppskotið sum er lagt fram her á tingi um um eina fótbóltshøll jagum mikkelsen og miljustinusen hava síðani eisini lagt uppskotið fram um tað sama og nú eru so teir fyrstu fimm miliónir krónurnar settar á til at at fyrireika la hvussu hava við í fyrireikingina av einari fótbóltshøll í um mann skal taka tað av at játtanin tað tað ivist eitt sindur í eg eg elli heldur til ati ati serliga um mann ikki kemur í gongd beinanvegin við verkætlanini um savndslíð so heldur at at konvertera ein part av teimum pengunum til til dalstunnulin og tað so skjótt sum gjørligt tí altso vit hava jú starvsfólkini til at gera tað og vónandi hava tað vónandi eru tey ikki rýmd tí at tí at tað arbeiði sum tey gjørdu sum uttan iva gav teimum innihald tey eru farin úr teimum starvunm eg hopi at tey eru tøk statvekk og so hopi eg eisini at tað ber til nú vit hava fingið nýggjan landstýrismann og fíggjarmálum at fáa altso at at mann fær samráða millum fíggjarnevndina og landsstýrismannin í fíggjarmálunum fær konverterað ella fær flutt pengar frá eitt nú savndslíð til til til at gera at fara undir at gera dalstunnilin so so skjótt lidnan sum til ber tað merkis ikki at mann at at mann avblæsur verkætlanina um savsliðu sjálvandi skal hon gerast eisini men her blívur tað ein spurningur um pereotisering við pengum altso hvussu vithvussu velja at brúka pengarnar og nær vit velja brúka tær so allar aðru ferði

roynir at at at spæla aktivt við og vera vera positiv í mun til at fáa dalstunnilin lidnan tað hava tæir verið alla tíðina men er eitt sindur eitt sindur áttafullur í mun til til fíggingarleistin og og kundi sjálvur hugsað mær at viti roynd at at brúka orku í fíggjarnevdini upp á at finna semju um um um tann partin takk fyri
takk fyri frú horskmað ja eg haldi at okur eru
rímiliga væl á linju eg haldi atløgtingið skal taka konsekvens av tá ið tær samtykkja nakað so sum at seta eitt tunnilstoymi a borði ein tunnil til sands so er tað óansað hvør sat í samgongu tá ella hvørt øtt í andstøðu tá tá mann hevur samtykt at mann skal gera ein tunnil mann skal gera tað við einum tunnilstoymi so tað minsta løgtingið so kann gera tað er tað at seta ta neyðugu játtanina av soleiðis at toymi kann arbeiða í alt árið alt annað gevur ikki meining reint politiskt tað skapar órógv og forsenkilsir og ger alt anna líka prosjektið væl dýrari takk fyripállareynatyg gersja takk fyri forkvinnan
eg haldi eisini að
tað at hvussu tekur tann samlaða íløgukarmin hjá landinum sum kanska nú liggur á góðum fýra hundrað milliónum krónum um árið er góðum fimm hundrað milliónum áðrenn á góðum fýra hundrað milliónum haldi eg ja líka mikið hann sveiggjaði har millum ongantíð er hann órangur hálvan milliard og ongtíð er hann undir tað eru fimm ella sjey ella átta milliónir meir ella minni til løgu toymi ta tað ger ikki nakran skaða á tann samlaða búskapinum í føroyum tvøtt ímóti so kann tað vera við tillátin at halda virkseminum gangandi ella koyrandi í teimum so har tað eisini ofta dryppar á dryppar av av virksemi og eisini inntøgum møguleikum hjá teimum sum sum búgva á staðnum takk fyri skal johannesen gjørt so væl
javnaðarflokkurin r er eitt høvuðseddavallis uppskotini her er at játta
pengar til dalstunnilin soleiðis t man kann fara í gongd aftur og borðað og bora út í eitt til mann er livir øh tað man tikið pengarnar frá fótbóltshøllini tað er fyri at lla nú haldi eg sjálvur haldi nógv við mær at samgongan brúkaralti fr nógvar pengar tí vildi viti ikki økja um útreiðslurnar mím at finna pengarnar onkustaðnis og akkurát fótbóltshøll har var eingin verkætlan og eingin hevur biðið um pengarnarar era fíggjtá tað var í fíggjarfíggjarnevndini men teir koma uppá men eg haldi ikki at ega páll ósamdir tað vit skuldu hava eina fótbóltshøll í føroyum og visti tað er hvar pengarnir koma frá tað kundi altíð finnið útav at fíggjarnendini gera semju um so vit inna pengarnar onkra aðrastaðnis semju um tað so skal tað ikki skilja pollareynatúgvu og meg sjálvan takk pollareynatyg ger sovæltakk fyri forkvina ja akseve
hannesen og eg vit hava
spælti hendan spælt disturi fótbólt ímóti hvørjum øðrum onkuntíð var hann var hann tann sum var í tí betri støðuni og kanska eisini onkuntíð terverri við so so tað er nokk so javnp í tær haldi eg hesiner ja nei eg haldi eg eg skilji væl sjónarmiðin hjá javnaðarflokkinum at tað ivirskipað sjónarmiðini at at tað kann tykjast sum at hendan samgongan hevur havt eitt sindur trupulleika við at við at stýra teimum fíggjarligu viðurskiftini heila tikið a og tað hava vit eisini kritiserað so so sjálvandi skulu vit verða varin við bara at at siga ja til ja og ammen til alla penganýtslu men í hesum førunum haldi eg at hetta eru hetta eru mál sum hava ótrúliga stóran týdning hjá hjá hesum herplássinum snakkað um atsum tjørnuvík gjógv og og í dali og og tað verður ikki tað sum koppar tí stóra korthúsinum um um vit brúka nakrar milliónir kjoðani meira ella minni til tey endamálinum tvørturímóti so komma tað gerast stórt gagn fyri tey fólkini sum búgva har takk fyri tann næsti at røða verður bill justinussen

ja aksel johannsen hevur gjørt tað fyrr at hann hevuri hann hevur knýtt verkætlanir saman knýtt játtanir saman sum einki havi hvørja aðrar at gera tanntiltikna sendistovan í jerusalem ella í tella viðeg hon skuldi niðurleggjast tí at mann skuldi fíggja yngru læknar fyri nøkrum mánaðum síðani tvær tvær játtanir sum als einki hava við hvørja aðra at gera og nú hevur hann so sagt atfótbóltshøllin sum vónandi kemur skal gerast um til ein dalstunnil soleiðisnar at dalstunnilin kemur skjótari eg haldi tað eri óheppið at knýta slíkar verkætlanir seta tær upp ímóti hvørji aðrari tí at tað e tað hava einki við hvørt annað at gera og eg vil siga at fótbólts føroyar hava longst eftir einari innandurahøll í alt ov langa tíð eftir fyrstu ferð at mann veruliga hevur sett pengar á fíggjarlógina til at seta gongd í at fáa bygd eina fótbóltssambandið boðaði á seinasta aðalfundir frá at nú var kom ferð á at prosessuna at fara undir at byggja einar fótbóltshøll í føroyum og vit vita eisini at tað eru ítøkiligar ætlanir í føroyum um at byggja fótbóltshllur tað eru liðug prosjektir sum liggja mær vitandi eru tað ikki minni enn tvær kommunur í eysturoynni sum liggja við hvør sínum prosjekti um eina lidna fótbóltshøll og tann sum kanska virkar at vera mest borð bar og mest klár til reiðar at seta í verk tað er tann á toftum hvar ið nes kommuna hevur hevur lagt nógv fyri at seta ferð á at byggja einar tá ið so aksel johannesen sigur at einki fyrireikar eingir ongar ætlanir eru framlagdar og so víðari so er tað ikki heilt rætt tí tær fyriliguætlanir og fótbóltssambandið hevur boðað frá at tey eisini hava ætlanir um at fara undir at byggja okkurt slag av fótbóltshøll og tað var við tí vón og tí vitan at meirilutin samdust um at seta fimm miliónir av á fíggjarlógini til eina fótbóltshøll vit kunnu so siga at kunnu siga at kveikjarin til at vit eisini ynsktu at gera tað tað var tí at tað kom eitt annað prosjekt onkursvegna bara dettandi niður úr luftini inn á fíggjarlógina sum eitur føroya á rena sum als ikki hevur nakra langa søgu á baki kanska bara nakrar fáar mánaðir tá ið fíggjarlógin bleiv gjørd ella minni enn tað og tí hildu vit at tað var ógvuliga órímiligt at mann í politisku skipanini hevði havt bæði uppskot bæði eitt pollareynatúgvu eg sjálvur havt uppskot á tingi um fótbóltshallir í føroyum jákum mikkelsen og eg hava havt uppskot um fótbóltshallir í føroyum og tað hava verið ætlanir inni í eysturoynni hava hava framburssinnaðir menn sum sum jensmarktin knusen um atias davidsen saman við onkrurm kommunum í langa tíð arbeitt við verkætlanina um fótbóltshallur so bara at ignorera tað samstundis sum ein ein stór hondbóltuin kann spasera inn á fíggjarlógina tað hildu vit vera løgið og tí hildu vit at vit skuldu hvussu so er tangja tey bæði tingini saman og og siga at skal hondbólturin hava pengar sum skal fótbóltin eisini hava pengar til at til at fáa fasilitetir tí hondbólturin hevur í grundini nógvar høllir í føroyum meðan fótbólturin hevur onga og tí haldi eg at tað var einki minni enn rímiligt at fótbólturin fekk umstøður at vera inni í um veturin meðan hondbólturin jú er ein inniinniítrótt og og og fungerar væl við teimum høllunum sum longu eru í forvegin tað einasta sum manglar tað er ein altjóða hondbóltsvøllur og tað er sjálvandi kærkomið at slíkar ætlanir eisini eru og tær hava eisini verið inni á strondum tær ætlanirnar viðvíkjandi dalstunnilum so hava vit arvað vit í samgonguni arvað eitt prosjekt frá undanfarnu samgongu um ein loyst sum vit neyvan høvdu valt við sæg tað var vit sum settu ferð á dalstunnilin hendan samgongan vit halda at tá ið mann fer í holt við eina tunnilsbygging so skal mann helst royna at avgreiða tað so skjótt og væl sum til ber og tað er soleiðisr vit hava vit hava loftað avbjóðingini viðvíkjandi fámjistunlunum men tá ið loysnirin varð lagd í undanfarnu samgongu og enntá í teimum fíggjarlógum sum undanfarna samgonga legði har hevði mann í teimum framskrivað fíggjarlógunum sett níggju milliónir av yvir fleiri ár og vit ávaraðu eisini ímóti at hetta fór at blíva ein drygv prosess við tí játtan sum undanfarna samgonga varð sinnað til at seta á framtíðarfíggjarlógir við níggju milliónum um árið so fór dalstunnilin at blíva liðugur í tvey túsund og áttaogtjúgu tað minnist eg at vit plagdu at ja et illa vórðu orð at at arga undanfarna samgongu við hóast undanfarna samgonga segði seg at hava metstór yvirskot upp til hálva milliard so hevði hon ikki ráð til at játta meiri enn níggju milliónir um árið til til dalstunnilin og tað kann tykjast løgið at hon nú hevur ráð til at fíggja dalstunnilin hjá einari samgongu sum hon annars kritisera fyri at hava stór undirskot tað er tann øvugta verð meni eg haldi hvussu vit skulu geva hesum málinum eina positiva viðgerð í fíggjarnevndini og tað hevur eisini verið nevnt her av samgongu tinglimum tá ið fíggjarlógin varð lagt fram seinast at tað er allarhelst ikki rætt at tunnilstoymi skal pakka saman á hálvum ári og fara til hús tí at játtani ikki ikki er til hesa verkætlanina so tað er eisini mítt ynski at vit up á einn anna máta finna pláss fyri at játta pengar til dalstunnilin soleiðis at tunnilsteimi kann arbeiða alt árið men eg fari undir ongum umstøðum at taka pengar av játtanini til fótbóltshøll fyri at gera tað tí ein fótbóltshøll má og skal koma tað er alneyðugt vit hava eg haldi at veðrið hevur prógvað sítt virði her í januar og februarmánað tað hevur ikki verið lætt at verið fótbóltsleikari og hava skulað vant uttandura í tí himmalsins ódnarveðri sum hevur herjað nærum út í eitt í øllu allan javnuðarmánað og tá hevði tað verið heilt fantastiskt hjá føroyskum fótbólti at kunna havt venjingar innandura í øllum tí illverri sum hevur verið og tey kunna verið við til hav mentment fótbóltina upp aftur meir so eg haldi at báðar verkætlanirnar hava sítt rúm og sín rætt á fíggjarlógini og tað fari eg at virka fyri takk fyri harra formaður selna viðmerkingtakk fyri
rra formaður vá billisinussen innihast her at undanfaran sam
gonga hevði stór yvirskot og ikki er rað at brúka pengar og henda vit havagrentisera hesa samgonguna fer at hava undirskot og tað er júst soleiðis sum billiljustinusen var inni á skal mann hava yvirskot sumana ett indur ábyrgdarfullir og tá pengarnir umann brúkar p cendistovu í ísrael kann man ikki brúka upp á útbúgvar yngru læknar í føroyum teir pengarnrsmán brúka p fótbóltssóld kunna ikki brúka upp á dalstunnil sím mamma raðfesta og nýta á tingini saman tí tað er ein raðfesting og akkurát herpást halda vit eigu at brúka pengar upp á dalstunnil sum er í gongd heldur eina verkætlan sum vit í fíggjarnevndini inni í fíggjarnendini ongantíð havrhoyrt um árið tá tað er sagt so eri sandur biljunstinusens kuln hava fótbóltshølla í føroyum og eg vil gjarna hava eina verkætlan útøkiliga frá fsf ella kommunu ella starvi sf ug eina kommunu um hvussu tað verður fíggjað hvussu tar við bygd og hvar harr eru í føroyum og skilja biljustinusen aftur ætlanin nini skálafjørðini tað aldi er skilagothar liggur í fótbóltsøll rættiliga væl men um vit skulu broyta tað soleiðisat taka pengar okrár aðrastanis frá vas biljustinusen við upp á tað so iskl it nokk finna semju um tað biljustinusenjustinusenja takk fyri
rarri formaður ja øh
handa fílæsturin um fíggjarstýring hanna havi hoyrt fyri frá aksel johannesen og og hann er púra rættur tað sigur seg sjálvt at mann kann einki gera uttan pengar og tað er eisini neyðugt at at raðfesta eg var bara ikki heilt ólivig við raðfestingarnar hjá undanfarnum samgonga tá ið mann við hálvari milliard ik yvirskoti ikki heldur at mann kann fíggja ein dalstunnil so so er mann øgiliga pírin sjálvt við skattaborgarums pengum tori eg at pásanda men eg ivist onga løtu í tí at vit finna eitt gott stev í í báðum hesum verkætlanunum og eg skal hvur gera mítt til at at tað kemur meir ferð á verkætlanina við dalstunnlinum tí eg haldi at tað er ikki gott hvørki tað er allarringast fyri tey sum búgva í dali og vit hava eisini sæð hvussu trupult tað er at búgva har nú í hesum
undir hesum illveðrinum tað er tað sum er sigur formaðurin takk fyri so er tað páll at reyna tykkum sum fær eina viðmerking gera hvat takk fyri formaðurin
ja skilagóðareygleiðingar hjá biljustinussen og mær dámdi øgiliga vælonkursvegna ta váttanina sum kom frá honum hevur at enda at at mann vildi gera sítt til at at fáa út við at pengar til at arbeiða í dalstunninum kann vara alt árið tað er tað er í hvussusera greitt tekin og um biljustinussen kann umboða samgonguna í tí sambandinum so er tað so er tað sjálvandi uppaftur betur tí so hava vit eina rímiliga viðsær fyri at mann kann fáa arbeiði gongda sum sjátt sum gjørligt me hal tað er øliga týdningarmikið at at tið ikki sleppur at bíða altso tað hetta eru jú fólk sum sum hava brúkt ein part av sínum lívi upp á at royna at venja seg upp til hetta her arbeiði og visti tey ikki slp at arbeiða við tí so fara tey onkra aðrastaðni so skala mann aftur byrja av nýggjum aftur so so vit hava ikki alla versins tíð til at at finna út av um vit klárau úti á pengar ella ikki takk fyri billjustinusen ja nú tók
túgva um meg so
so øgiliga nógv upp á orðið men hattar vóru mínir tankar um hettar her og eg kann ikki binda samgonguna við tí sum eg sigi men eg kann gudsverri siga so mikið at sjálvandi vil eg royna at bera hesar tankarnar fram tað havi eg eisini roynt at gjørt í samgonguni men tað eru ikki altíð tey lurta so nógv eftir eftir mær og okkum í miðflokkinum vónandi fara tey at gera tað betri við framtíðini men summa summarum sum tað so pent eitur so so so haldi eg at vit eiga at fáa hesa verkætlanina fram tað skjótari við eini skjótari tempo enn enn tað er nú takk fyri so er tað erhard joensen sum fær eina viðmerking
ja harra formaður nú haldi eg eitt bill upp á ein sín
a máta royndi at undirspæla sína rollu í samgonguni men tað skal ikki vera hond ella liggja hond í last í sambandi við við dalstunnilum so so meini eg bara at hvussu mann hyggur eftir tí økonomiska perspektivinum so er tað tað býttasta sum mann kann gera tað er at pína hesi her játtanina árligu játtanina so langt niður at tú kann bora ella arbeiða fýra ella fimm ella seks mánaðir um árið tí tað kemur tað vitast so í hvussu so er tað kemur so bara at dyrka ætlanina óansæð hvussu mann venditíð so tí gevur tað ikki góða økonomiska meining at teir ikki sleppa arbeiðið á runt og taðið h haldi eg eisini at billum jensen greiddi brilljant frá takk fyri har formaður
je tað er eitt annað sum er haldi eg nokk so áhuga
bert í hesari verkætlanin tað er tað at hon hon hn hon verður søgt at kosta hálvfems milliónir við hesum mátanum at arbeiða uppá ein tunnil upp á tveyogtjúguhundrað metrar samstundis skulu vit gera eina aðra tunnilsverkætlan upp á fjúrtan hundrað metrar sum kemur at kosta tvey hundrað milliónir ella meir sjálvandi er geografiin øgiliga ymisk men allíkavæl so haldi eg tað er øgiliga áhugavert tá ið nú hesar verkætlanirnar verða framdar nøkua samstundis at at greina eitt sindur fíggjarliga kostnaðin og um hetta er ein loystur sum er brúkiligur í í framtíðini til aðrar tunnilsverkætlanir sum liggja bía takk fyri so er ta jóhannes joensen sum fær orðið

á sum vit oftani hava sagt eg havi sagt tað fleiri ferði frammanundan at hendan verkætlanin her er eigur mann at fáa frá hondini so skjótt sum gjørligt nú er tað komin framvegis viðgerðini ati fíggjarnevndini er samd um at taðhava játta áfleirir pengar og hóast tað so sær man at tað eru bara níggju milliónir at játtaðar hetta fíggjarárið so eg gangi út frá at fíggjarnevndin fer at taka seg saman og játta teir pengarnar sum krevjast tá mann veit at vit sulu hava átjan tjúgu milliónir til at fáa hesa verkætlanina fullføras suman kann arbeiða alt árið eg havi bíst á ta fleiri ferðirnar at tað gevur ikki meining og nú var erhard joensen samdur við mær í tí fíggjarnevndarformaðurin at tað gevur ikki meining at arbeiða við einum prosjekti har mann játtar helvtina av pengunum sum skulu brúkast eitt ár tú mást játta pengarnar sum krevjast serliga tá ið løgtingið hevur samtykt ta og tað er ein skylda sum mann hevur tað vísir sum mann heldur vil prógva tað at tunnilsteiminið ikki var eina skilagóð avgerð men tá mann so tikis ta avgerðina so má mann eisini játta teir pengarnr sum krevjast og nú veit eg at fígaformaðurin er jaligur so tað dámar væl tí so gevi mær tað vón um at vit fáa hjátta pengarnar sum krevjast komandi árini tað er soleiðis som skal huglagi eitlít sindur um hetta her við at búgva úti í einum bygd ella einum einum úthaðara ella einum smáplássi so er flutningur ein grundleggjandi tænasta til borgaran har akkurát sum við strandfaraskipinum er grundleggjandi hava eitt gott strandfaraskip úttil har sum mann siglir soleiðis art eisini grundleggjandi at tú hevur góðar flutningsmøguleikar á landi og vistu nakar hevur koyrt eftir í dalsbergi so veit mann tað at eg rokni við at tað er nokk tann vegurin í føroyum sum er ótryggast at koyra eftir sjávand vit hava aðrar vegir eisini til gjáar og til tjørnuvíkar men teir vegirni eru ótryggast at koyra eftir har tað er beinleiðis vandamikil til tíðir og tí má mann eisini hyggja eftir tí tá man skal gera eina verkætlan bæði við tað at vit dólla okkum sum eg vil kalla tað á góðum føroyskum og tað at vit vit hugsa meira um at gera onur ting meðan hesar bygdirnar mugu bíða so gera vit eisini tað at tað blívur dýrari í longdini og fára vit at snakka um pengar so vita vit at vit brúka pengar til rættiliga nógv onnur ting og onnur støð sumi har fólk kanska rópa meira ella duga betur at snúgva sær soleiðis at tey fáa játtað pengarnar meðan støð sum til dømis dalur og tjørnuvík og gjógv har havi mann ikki s nógv fólk sum rópa men eg veit at hesi støðini bíða eftir at fáa betri farleiðir eins og útoyggjar bíða eftir at fáa betri strandføraskip so eg kundi bara hugsað mær at at vit tá ið vit eru samd fíggjarnevndini sær út tilat vera samd her at vit skulu játta fleiri pengar til dalstunnilin at it so kunnu finna tav hvat vit taka tær frá eventúuelt við onkra eykajáttan at vit soleiðis fáa gongd ág arbeiða aftur tí sum polla renatygvu før fram vit eru púra samdur og vit hava víst háta fleiri ferð at mann má arbeiða við hesum tunnilsprosjektinum fyri at fáa tað liðugt og ætlanin var atvit skuldi liðugt íl tvey túsund og trýogtjúgu og nú er tað nokk sinkað soleiðis a tað blívu nokk heldur longur út kanska tvey túsund og fýraogtjúgu men vónandi fáa vit skunda undir arbeiði soleiðis at vit kundu koyra til dals mn eini tvey ár takk fyri formaðu bjørt samelsen eina viðmerking
takk fyri ja eg sjálvandi samd í tí sum
bæði tann núverandi røðarin og teir undanfarni hava ført fram at tað hevur týdning at fáa heser hendan tunnilin til dals gjørdan fáa hon í gongd aftur og fáa hon lidnan eg haldi ein og hvør sum koyrir eftir dalsvegnum g ikki minst á hávetri ásannar t hetta er ein av vandamiklasleigum vit yvirhøvur hava og ein onnur leið sum er kanska ikki líka men næstan líka vandamikið tað er til tjørnuvíkar tað er eisini ein tunnil sum eg havi eg havi spurt jørgun niklasen fleiri ferðir um hmann her í tingsalinum tá hann var landstýrismaður í sandferðslumálinum og tað var trupult at fáa vit altso tað bar eg vussu ikki til at fáa hann framskundaða og tí ætlaði at spyrja tingmann átti vitkr eisini at sett okkum niður og hugt á hugt eftir hvat er týdningarmest í mun til dagligan váða har sum fólk ferðast og kanska umraðfest eitt sindur tí eg havi indrykk av at tað eru nøkur nakrar raðfestingar sum sleppa at at sakka aftur út og til dømis valstunnilin at hann eigur ikki at taka so nógvjanes nsfyryar formaður ja tað var júst
tað sum var ætlanin við tunnilsheiminum tað var jú
og at arbeiða síðu síðu ímeðan mann arbeiðir við stórri prosjektum so arbeiðir mann við teimum smáu prosjektunum við tunnilsteimunum og tað var ætlan alla tíðina at mann skuldi fara í gongd í sjónvíkaratunnilin og tunnil til djáar og hevði mann so hildu tíðarætlanina við við dalstunnilum jú men so visti mann nær tjørnvík kom og nær djógv kom men tað sum hendir nú tí tað tú sinkar øllum prosjektunum so tað rakar øll prosjektir mínari verð er tað bara sum er at jóansin eisini var inni á er tað bara rætt vist mann vist mann skipar tað soleiðis at mann leggur kanska allasta tíggju tunlarnar í eina tíðarætlan sum kanska inná fyri átta ár so hava vit burað allar ella kanska tíggju ár so hava vit burað allar tað burdi mann kanska samstundum í løgtinginum og tvørtur um hvør samgonga situr so vit øll hava bundið okkum til at gerast á tunlarnar í tíggju ár so er tað har joensen
ja takk fyri harra formaður ø nú veit eg ikki hvar ið johannes joensen
hevur frá at fíggjarnevndin hevur fyri neyðini at taka seg saman men hann kann vera púra róligur hatta her skal nokk koma ígjøgnum og okur hava okur hava okur hava fleiri tunnilsverkætlanir sum liggja fyri framman og tá ið hendan her einaferðirnar eru komin ígjøgnum so vit okur at tað standa tvær ella tríggjar ella fýra og bíða sum hava akkurát líka stórt behov men hvørt hevur at gjørdar upp á hendan mátan ella tað skal gerast upp á hin mátan tað mugu vit haldu eg í fíggjarnevndini finna út av hvat er hvussu hvat er tann reallu kostnaðar munurin ímillum hesar báðar loysnirnar og tað haldi eg at tað skal vera eitt tað fyrsta sum okur hava behov fyri at finna útav áðrenn okur slutta hvat er tað fyri ein loysn ið skal brúkast til restina av tunlum takk fyri

eg havi álit á at hann at fíggjarnevndin skundar sær og at fíggjarnevndin roynir at fáa loyst hesa hendan trupulleikan hvørs mann fer at gera aðrar tunlar øðrvísi tað tað verður so tíðin a vísa men men mann kann vussu prógva tað at mann kann hava tunnilsteimum visti mann játta nøktandi pening og visti tað er nógv bíligari enn hinar loysninar so spurdingur um mann ikki skal forta við tí tað tað tað fá tæð at síggja men men í øllum førum vistu vit fara í gongd við nakrar ætlanir som mugu vit gjøgnumføra tar og og skjótari vit gera tað jú bíligari verður til longdinar har verður samdur helgiabramsenharra formaður nú nevnd
tønda johanes joensen et her við við ætti
vegurin til dalsu kanska tann ótryggasti í landinum og so hugsi eg hvussu ger mann tað upp altso eg eri púra samdur tí at tað er ein ræðandi at koyra har og nógv kanska tor ikk at koyra har tí ting kunnu henda men mann hoyrir sjálvdan um nakað sum hendir kanska í nógv størri ólukkur henda kanska í sundalagnum harvið við við streymin og framvegis spurngur bara hvussu hvussu ger mann tað upp tí at oftani tá mann skal gera raðfesta so hygur mann eftir hvar framesnyttu av tí ha eg slettkki ósamdur tí at at vegurin har treingir alvorliga til at blíva avloystur so tað egikki skal ikki ikskila soleiðisnar at at emóti at at mann mann fær ferð á nei dalstunnilin tí at tað er tiltrónt ha hugsi bær t meira hvussu ger mann tað upp hvat er ótrygt tí øgiliga ofta hoyrir mann tað í sambandi við veðargerð at hetta má gerast skjótt í at hetta er so ótrygt og so er tað kanska onkur aðrastaðni óluknar hend ha og ofta detta hesir smáu bygdanarni ímillum er kappingin tíverritakk fyritja altso
hvussu mann hevur koyrt til dals
also saman hvussu ótrygt tað kann vera tað er dagligt at at um veturin serliga at at grót deftir oman men so tað sum dalbikar nokk eru vanur við tí tað at tað taka bara gróti og flyta tað so vónar tað bara tað at tað ikki rakar bilar næstu ferð men sjálvandi tað er onnur støð at koyra fleiri bilar og og har sum mann kanska rópar harðari um um vanda men men tað er vandar nógva nógvastaðni og eg haldi sjálvandi allastaðni har sum tað eru stórir vandar har skal mann sjávandi bøta upp á tað og og har sum ein tunnil kann bøta upp á ta tað er serliga hesar smábygdirnar gjógv tjørnuvík og og til dals og tað kunnu eisini vera onnur støð aðrastaðni man kann mann kann bøta up á vegin men í hesum hesum førinum í hesum støðunum trimum støðunum har verður mann nokk noyddur at gera gera tunlar fyri at gera tað nóg trygt tí at har er so bratt takk fyri ja takk so er tað siristenberg sum fær orðið
ger so væl takk fyri harra formaður
eg haldi at tað var rætt at seta tunnilstoymi á stovn aftur tí tað eri tað hev e víst seg soleiðis at tá ið tað kemur til smáplássini tað er tað ótrúliga trupult at fáa nakra játtan tí tey stóru koma altíð framum og tí var tað faktisk ætlanin við tunnilstoyminum at tað skuldi hava eina árdliga játtan so tá javnt og savmt kundi borað soleiðis at mann eisini kom ígjøgnum til smáplássini tað hava okur húv gjørt fyrr við góðum royndum og hava fingið tunnlar til nógv pláss mann skal sjálvandi vera varin ikki at seta plássini upp ímóti hvørjum øðrum og tí er tað sjálvandi eitt sindur hoyra sovornar viðmerkingar sum um at mann hevur arvað eitt prosjekt frá nøkrum sum mann ikki hevði havt gjúrt upp á sama máta men tað er væ vilkorini í politikki at tú má eisini arbeiða víðari við teimum málum sum tú ikki sjálvur hevur sett í verk men dalstunnilin fór so í gongd við einari avmarkaða játtan og mær vitandi hevur tað verið arbeitt báði gott og væl og tað sum er mín spurningur o sum eg haldi eisini nevndin kann taka upp tað er serliga hett her við at hvussu ber tað til at arbeiðið steðgað tað er jú játtaðir pengar á fíggjarlógini tildalstunnilin og tað virkar øgiliga løgið at tá ið løgtingið hevur samtykt at tað skal gerast ein dalstunnil og arbeiði fær í gongd og mann hevur hjáttað pengar at arbeiði sum liggur stilt so vis fíggjarnevndini kunna fingið greiða á tí so hevði tað verið øgiliga gott eitt er tað at tað kann blíva dýrari tá ið arbeiði liggja stilt í tað skal startast uppaftur eitt annað er tað t tað eisini kann í nøkrum førum viðføra tað at mann missir fólk tí at tey tey leita sær aðrar vegir tá ið arbeiðið sá óstøðugt mær vitandi so er hevur tað verið rættiliga nógv bíligari at bora upp á hendan mátan enn vestmann samanlíkna til døms wy fámjistunnilin og við tí nýggja nýggji kostnaðarmetingin sum eisini er komin upp á fáfámjistunnilin so e tað okkurt sum týðir upp á at tað er fleiri ferðir dýrari at at arbeiðaupp á tann mátan enn tað er við tí mátan við tunnilsteiminum tú vinnur so tað at tú tú fært gjørt eitt arbeiði skjótari tað er so tað men tað er hvørfall nakað sum eg haldi at fíggjarnevndin kann hyggja uppá tí mær vitandi hevu mann eisini tað við tá ið mann hevur gjørt við tunnilsteimunum at mann hevur vegagerðina uppií og tað er væl eisini ein ein týðandi útreiðsla sum ikki er upi í hinum tunlinum so so tað er hvørfall nakað sum eg hopi at okur fáa at vita tá ið málið kemur aftur í tingi og so er tað sjálvandi ett her við at snakka um at taka penhvar mann skal taka pengarnar frá her ummann tikist tað frá eini fótbóltshøll sum eingin visti nakað um sum sum dukkaði upp katmann siga í í tólvta tíma tað er so tað tað havi eg ikki so eiliga sterkar meiningar um eghaldi g held ikki mann skal seta ítróttina upp ímóti nøkrurm øðrum men eg havi eina meining um tað at tað virka nokk so undarligt at í nøkrum førum er landi inni ella klandið inn at stuðla tá ið mann byggir ítróttafasilitetir í nøkrum føroymsk hatta ikki tað kann gott vera væl argumenterað fyri hví men okur hava til dømis bygt eina høll enn at dugra høll kunnu gott nokk ikki fullari stødd s sum í vági sum mannhevur petalt sjálvur so tað tað virkar eitt sindur undarligt ataltso nær skal nær skal ein kommuna sjálv taka sær av hasum her og nær skal hon ikki so tað haldi eg eisini e nakað mann eigur at hava eina meining um sum løgting meni tá ið hesi her málini altíð fylla nógv í tinginum við við samferðslu og útbúggingum so er tað nokk eisini tí at okur ikki hava eina samferðslu ætlan sum okur hava eina breiða semju um sum øll vita hvussu mann arbeiðir eftir bæði tey sum sita nú og tey sum koma og tí haldi eg tað at at sanfersli kjakið ofta fyllir óneyðugar nógv her inni tí man ikki er gjørt sær tað grundarbeiðið sum skal til við at fáa eina samferðsluætlan framda men mín spurningur til til hetta málið tað er hetta her við hví arbeiði í steðga og um fíggjarnevndin eisini fer at fáa lýst kostnaðin øtá ið tað kemur aftur í tingi takk fyri ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið
so er orðaskiftið endað og hetta málið verður beint í fíggjarnevndina til viðgerðnvit eru so komin til tað seinasta punktið á skrán og eg skal boða frá at magnus rasmussen landsstýrismaður lagt uppskot til ríkislógartilmælu fram um at seta í gildi fyri føroyar lóg um endring av lóg forferðørini um kapitalkravv ótilsynsmessikravd for kriditt instituttur og innvesteringsselskaltir og løgmaður hevur lagt fram uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretivu forferðini ferð ørini av lóg um

um altso hann hevur lagt fram anorðningin við krafttretin forferðina v lóg um rætshond hevur ðmyndihetursbehandling á personsopplýsingur

og áðrenn eg lesi skránna upp fyri næsta tingfund so skal eg boða frá ta er komið hetta skriv til løgtingið

ella valbalki ja hjá samgonguni tað er vísandi til grein seksogtjúgu stykki tvey í tingskipanun verður boðað frá at nú uni rasmussen er farin úr tinginum og í landsstýrið hevur valbólkurin sum upprunaliga tilnevndi una rasmussen nú tilnevnd jørgun niclasen sum lim í trivnaðarnevndini og varalim í fíggjarnevnd og mentanarnevnd tað er undirskrivað christian andreasen helgi abramsen billjustinussen og kristin mikkelsen

tað vóru ikki fleiri mál til hendan fundin og tað er soleiðis í næstu viku tá er tað jú síðsti

og fyri at geva umsitingini her høvi til at arbeiða við teimum málunum sum ksum koma so verður ikki tingfundur tað verður bara ein tingfundur í næststu viku hann verður hósdagin tað verður so næsti tingfundur hósdagin triðja mars tvey túsund og tveyogtjúgu sjálvandi og hann verður klokkan ellivu og tá verður skráin hendan fyrsta viðgerð av nei orsaka triðja viðgerð av løgtsmál nummar trýoghálvtrýss uppskot l løgslóg um broyting í løgslóg um avlaing á fiski við meira og triðja viðgerð av løgsmál nummar fýraoghálvtrýss uppskot t løgtslóg um broyting í løgtingslóg um starvsviðurskifti og annað hjá sjófólki so erur onnur viðgerð av løgsmál nummar seksoghálvtrýss er uppskot til løgslóg um broytng í løgslóg um dagpening vegna sjúku við meira og onnur viðgerð av løgtinsmál nummar einogtjúgu uppskot til samtyktar um at stytta arbeiðsviku síðani verða fýra skrivligir spurningar á skránni eisini tað

nummar fýra hann er um nýtt vaktara og bjargaskipi fyri tjaldrið nummar fimm eru greiningar og viðgerðarmikiltøð í sambandi við rehabilitering venjing og endurvenjing tann triðja er um framtíðarstøðu hjá kringvarpinum hann er nummar seks og so er ein spurningur hjá bjarna hammer til sólvitt nolsøe um barnaverndarlógina hann er nummar sjey og framløga er eisini á skránni